til viggerðar eru tvey uppskot frá bjarna kárasom petersen løgsmál nummar trýogtretivu um broyting í løgtslóg um marvitsgjald løgsmál nummar fýraogtretivu løgtinslóg um broyting í løgtinslóg um avgjald við skráseting av motoratførum

málini líkjast í nógvar mátar bæði málini leggja upp til at tað skal blíva meira áhugavert at keypa elbilar framtíðini samstundis sum hann strikar teir fyrimunir sum í verandi løtu eru galdandi fyri hybridbilar fyrra uppskot er broyting í meirvikslógini har lagt verður upp til at endurindan av mairviksgjaldi í sambandi við keyp av elbilum sum er verandi lóggávu fer úr gildi í tvey túsund og fýraogtjúgu verður longt til einotretinda desembur tvey túsund og níggjuogtjúgu samstundis verður hebridakfør javnsett við onnur akfør

seinna uppskotið leggur upp til broyting og avgjøldum við skráseting av bilum í stuttum verður frítøkan sum elbilar hava á økinum longd eins o í hinum uppskotinum frá trýogtjúgu til einogtretinda desembur í níggjuogtjúgu og samstundis verður bilbilar javnsett við onnur akfør tá tað kemur tilhet her við grønari orku tað hevur verið nógv viðgjørt bæði her og aðrastaðni í samfelagnum og tað kemur nokk eisini at fylla rættiliga nógv tæ næstu tíðina

fyri okkum altso ta eri øgiliga øgiliga ringt at vita ofta hvat vtendrir upp og hvat vend niður so til dømis nær er tað grønt og nærer tað ikki grønt alifyritøkurnar hava til dømis ver úti ein alifyritøka var úti og segði at tey vórðu givin at flógva laks tí at tað var so øiliga grønt nakað við seinni ella ein tíð eftir so keypti ein onnur alifyritøka ein flúgvara tí at tað skuldi vera so grønt og tað sama haldi eg verið galdandi á hesum hermarknaðinum við elbilum tað var so øgiliga grønt at byrja við elbilar var tað tað góða men eg haldi mann sá rímiliga skjótt at at byrjan við vardað ikki serliga grønt tað framleiðar teir var ikki so grøint og tað havar ymiskr trupulleikar men nú sær út til at ati tað við elbilunum gongur betri betri tað eru tað verða grønari grønari tað verður meir meira brúkt og tað er absolutt framtíðin

hesunher uppskotinum so so kann mann siga at hetta er nokkso nýliga hetta her uppskotið varð viðgjørd síðst u mann kan siga at tann tann konservativi parturin av løgtinginum tá tann ta konservativu flokkarnir roynd at fáa fleiri bilar undir undir heta her men taðhv bli ikki so væl dámt av

vanliga siga seg hugsa grønt øh okur grundgevi nakarð ermillum annað verður sagt at at hetta er ikki hesi bilarin er ikki líka grønir

men eg haldi eg haldi e øgiliga ringt tað er øgiliga ringt hjá okkum vanliga at vita vistimann fer út á netið á leita eftirsovorðum bilum so verða tað lýstir sum grøni bilar tú kunn í øllum førum koyra koyra stutt strekkir við hesum bilinum og brúka grøna orku

eitt annað sm málið er áhgavert tað er nær byrjar mann at stuðla sovorðnum í í uppskotinum verður sagt at í tvey túsund og átta byrjar mann at stuðla tí við elbilum spurninur er hvussu grønir teir vóru tá í mun til hesi her hebrilbilarnum mann hevur nú

teimum elbilunum sum komu ptá hvussu nógv grøna orka er brúkt hvussunógvar grøna orka tær er brúkt sí tann streymurin sum vit framleiða eru ikki altíð so øgiliga grønur men sjálvandi við at gera hesar skipanirnar so fáa vit fólk at hugsa grønt og fáa fáa fólk tann vegin so í so máta er tað gott sjálvt um hettaer málið nýliga er viðgjørt so haldi eg að er øgiliga nógv sum kann vendast so er trúgvi við tíðini fer tað at blíva við at kunna vendast hvat er tað grønasta hvønn veg skuldu fara hvussu fáa vit fólk at hugsa grønari h so eg haldi er fínt at at tað verðu lagt nyðir aftur og viðgjørt av nýggjum

so nú vet ikkium eg sjálvur slep at vera við til tað men eg trúgvi tað verður spennandi at viðgera heta málið í í fíggjarnevndini og roknið við tað farin eina góða viðgerð takk fyri
ja takk so fær bjarni kárasun petersen eina viðmerking
takk fyri harra formaður og takk til rógva eleslof fyri eina noanseraða røðu eg haldi at hann vísir eitt ávíst forstáilsi fyri hví lógaruppskotið kemur tað er sjálvandi soleiðis at løgtingið samtykti at inkludera hebridbilar og plok inn hybridbilar inni í hesa her fíkuskipanina men tað sum mann skal bara hava í menti er at ein hybridbilur er ikki ein grønur bilur altso tað e ikki ein bilur sum koyrir upp á grøna orku hann hevur ein brennimotor og hann hevur ein ein eitt battarí sum ger brennimotorina effektivari men hann koyrir enn upp á bensinu disael so hann er ikki grønur ein plogainnbilur hann kann løðast við streymi men hann kann eisini koyr upp á disa ella bensin og ein elbilur koyrir bara upp á bensin og hvussu grønaer kemur eisini sjálvandi anna upp á hvussu grøn framleiðslan av tí ælinum er so jú meira grøn vider á framleiðslu síni jú betur verður tað at koyra við elbili tí teir verða grønari o grønari hitt er tað at
ja so er tað rógvi
eg vil stolt gera fólkja tað má ikki misskilja so hevur satt at er mótið greinar orku tað við hvussu grønt nakað er í mun til nakað annað eg haldi tá mann snakkar um grøna orku so haldi eg at tey málini mann setir sær eru ofta órealistiskist tí mann sæð tey málini ið føroyar hava sett sær sum mann sett sær tað sá gott út einaferð men mann alt at mann ikki nær við at røkka teimum málinum nú fer mann aftur at seta nøkur mál eg rokni við eg rokni við at mann fer at seta sær øgiliga hálvmál tað fer at síggja øgiliga gott út spurning er hvat fer at henda so eg haldi at mann skal heldur royna at hugsa eitt sindur realistiskt at tað kemuriga tað er og heldur royna at blíva grønari enn at blíva hundrað prosent grønur so øgiliga skjótt
ja so er tað ingilín dykissen strøm ger so væl
takk fyri harra formaður ja rógvi elisof nielsen nielsen sigur tað her við at tað er ringt hjá vanligum fólki at vita hvat er grønt og íski og tað er púra rætt tí at reklamurnar eru øgiliga forstýrandi serliga og hava altíð verið tað tá tað kemur til at tað er grøna og burðardygga orkurskifti men tá ið hetta uppskotið varð lagt fyri tingið tá ið mann broytti tað so ið sítt brúktbilarnir vóru inkluderaðar tá mælti umhvørvisstovan orka á umhvørvisstovuni fægt frá at mann tók tær við tá ið siga serfrøðin í økinum vísti á at tað skuldi tit ikki gera allíkavæl so gjøgnumførdi mann tað so hetta er ikki bara nakað sum nøkur vanlig fólk nakrar vanligir politikarar hava tikið støðu til mann hevur tikið støðuna í einum upplýstum grundarlagi og mann hevur valt at inkludera hasar bilarnar sum eru bensinbilar í hesa skipanini
rógva egilsó
ja takk fyri viðmerkingina ja og tí verður tað lagt fram aftur rokni við og tað er eisini sagt í uppskotinum at at nógv nýtt er komið fram sjálvt um tað er nýliga lagt nýliga hetta er uppskotið bleiv samtykt oeg haldi at g haldi að e umráðandi at mann viðger hetta her alla tíðina og tekur tð upp alla tíðina hvønn veg skal mann fara hvat skal mann gera og hvussu kunnu vit blíva
grønari takk fyri so er tað brandur sandoy ger so væl
ja takk fyri harra formaður vit skulu so avgjørt vit skulu so avgjørt halda okum til og og og koma longri á tí grønu leiðini spurninguin hjá mær er hvhví er yvirhøvur hybridbilar komnir í verðina man tað ikki vera tí at teir eru eitt sindur grønari enn inn vanligir bensinbilar tað kan ikk bara út frá annars var jú eingin grund til at gjørt hybridbilar yvirhøvur øhog og hetta her at framsókn nú roynir at fáa sær henda her profilin at tey vilja vera so øgiliga grøn og og vilja fara so langt av tí grønu leiðini altso vit koma akkurát frá einum fýra ára skeiði sum sum framsókn hevur sitið í í ílandsins stjórn og tað var ikki ein tann einasta vindmylla uppsett hetta tíðarskeiðið og vit komu vit fóru so langt eftir hæli á tí framleiðsluni og olju brúkinum í íí søguni at at vit hava vit hava ikki verið út fyri einum sovorðnum sovorðnum søguligum
rógva egils
ja tað bytil til fyrra part av viðmerkingini so haldi eg so haldi at vit skulu royna at at koma longu fram á leið og royna at seta realistiskt mál og royna at blíva grønari grønari tað at royna at fáa eina nullhugsjón her og nú kosta næstan hvat tað kostar vil so koma vit ongantíð til ta málið mann má seta sær relistisk mál og so arbeiðir fram móti teimum og ikki byrja við at siga at einki skal vera og so ongantíð at koma til tann seinnapartin so rokni eg við at framsókn svarar upp á tað
takk fyri síðani er tað ingilin didriksen strøms sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja vit viðgera tvey uppskot saman í dag frá bjarna kárassum petersen framsókn tað eina uppskotið tað er í morvinsgjaldslógini har sum mánn strika rættin hjá plogg inn akførum at fáa part av morvinisgjaldinum endurgoldið og har mann leingir heimildina at endurrinda meirvinsgjald í samband við keyp av orkuvinaðarligum motorakførum tað vil siga el og vetnis akførum tað er í dag avmarkað til tjúgu fýraogtjúgu man ynskjar at leingja tað desembur í níggjuogtjúgu sum eg havi skilt so er eisini ein broyting í løgtingslóg um avgjøld við skráseting av motorakførum har sum mann strikar lækkingina av virðisavgjaldi til persónbilar við hybrid tøkni og plogg inn hybridtøkni og somuleiðis leingir undantøkuna fyri el og vetnisbilar tað er soleiðis í dag at fyri einum ári síðan so so so góðtak mtók góðtók mann eitteitt uppskot har sum frá januar í einogtjúgu ait persónsbilar við hesari hybridtøknini skuldu bert rinda tretivu prosent av fyrstu hundrað túsund krónumum á upprunavirðunum á bilinum og fimmoghálvfjerðs nei orsaka fimmogfjøruti prosent av upprunavirðunum omanfyri hundrað túsund krónur og at tá ið vit koma til fyrsta januar í trýogtjúgu so fara elbilar sambært hesa her galdandi lógini at rinda virðisavgjald á sama hátt sum høbrid og plogginn og endamálið tá mann broytti hesa lógina tá mann gav hybridbilinum hendanherfram í hjárrættin kann man siga tað var at mann vildi eggja fólki til at velja ta loysnina sum dálkaði minst altso at skunda undir hetta her orkuskifti sum vit jú øll siga okkum vilja hava skal henda í føroyum men tað sum jú er hent t er tað at mann eggjað jú egentliga fólki til at keypa nakrar bilar sum helst ikki fara at vera ein partur av okkara samfelag um nøkur ár menningin hon gongur við rúkandi ferð og elbilarnum í dag eru hvørki serstakliga dýrir í mun til aðrar bilar ella meira besverligur í mun til á battaríið tað liggur millum trý hundrað og fýra hundrað kilometrar mann kann koyra upp á eina løging tann størsti trupulleikin í dag tað er kanska vegakervi sum vit ikki í nóg stóran mun hava tilagað til elbilar so tað kann mann siga er okkara okkara egna skyld harumframt so vita vit vit altíð vita at destir era hybridbilarnir tað eru nakrir bensinbilar sum mann velur at stuðla men nú vita vit so eisini at í summar staðfesti ein stór altjóða kanning av hundrað túsund plogginn og hybridbilum í týsklandi hálvlandi usa kanada og íi norra at útlátið frá hesum bilinum tá iðvanlig fólk brúka bilarnar tað eru millum dupult so stórt og fýra ferðir so stórt sum mann helt áðrenn so hetta kom fram í summar mann varð eisini gjørdur varugur við tað tá í septembur men mann hevur landsstýrið hevur so ikki enn í øllum førum valt at senda nakað uppskot niðan um at avtaka hendanher hesa her báðar gjaldslættarnar sum framsókn nú hevur lagt fram tað eru fleiri hebridbilar á vegnum nú í føroyum enn ein elbilar vit hava ongan tørv á at geva fólki hendan her stuðulin ella eggja teimum til at keypa ella velja hebridbilar útlátið av einum plogeinn hybrid sum altso er tann sum hendan kanningin snýr seg um og sum er tann av teimum lættninum sum samgongan hevur givið sum dálka minst tað er ímillum tað blívur kanska sndur tekniskt men tað eru millum hálvtrýss og hundrað og fýraoghálvfjerðs gramm cotvy per kilometrar til saman líkning so er útlátið generelt av einum vanligum bensin og disalbili umleið hundrað og tjúgu gramm per kilometur tað vil siga at útlátið av einum ploginn bilum í nøkrum førum er væl hægri enn útlátið av einum vanligum bensinm ella einum dselbili hetta umframt tað ella serliga tí at tað kostar meira cotwy at framleiða hendan her plogeinn hybridbilin enn ein vanligum bensinu til og diselbil sosolæfta geva onga meining annað enn fyri onkrar bilasølur sum kanska liggja inni við hesum hybridakførunum og gjarna vilja sleppa av við tæir nú tá ið vit síggja at elbilarnir koma so væl við jappi jul sum er eini danskur serfrøðingur í grøna ferðslu innan fyri grøna ferðslu í ráðnum fyri grønari umstilling hann kallar hesar her avgjaldslæktarnar sum hann eisini hevur hevur havt niðri til hebridbilar fyri eina óprofessionella óseriøsa og óumhugsaða skipan at mann brennir milliónir upp á frítøkur til dálkandi bilar og tað kunnu vit egentiliga vissu vit hugsa okkum væl um jú øll nikka samkennandi til kári thomsen sum er deildarleiðar fyri orkaumhvørvisstovuni hannsegði ídeoviku fyri nøkrum mánum síðan í septembur at hetta eru bensinbilar og tað varð eisini víst á hetta í viðgerðini av uppskotinum sum kom í fjør at hesir bilarnir eru ikki grønir og tí skilji eg ikki hví mann ígjøgnumførdi hesa skipanina av fyrstani tíð vit sóu tá at sev var ímóti orka á umhvørvsstovuni var ímóti távarandi landsstýrismaðurin íorku umhvørvismálum skilja lagnum eisini var ímóti so tann einasta frágreiðingin sum eg kann koma fram til tá bæði umhvørvisstovan sev allir serfrøðingar innan fyri hetta økið umframt teiri náttúrufelagsskapir sum vóru inni mæltu frá so er tann einasta konfilitiónin eg kann koma til tað er tað at at mann hevði nakrar fundir við nakrar bilarseljarar nakra einstakar bilseljarar sum seldu hebridbilar og sum gjarna vildu hava eitt uppskot ígjøgnum eg dugi ikki at síggja hví mann annars valdi at gjøgnumføra hetta sum eitt uppskot sum skuldi lækka útlátið hjá okkum í føroyum tí tað visti vit tá tað ikki ger tað vita vit enn ov betri í dag at mann ikki ger so eja eg eg má bara siga sum er at tað eg skilji ikki ordiliga at mann at mann hevur gjøgnumført hatta og mann ikki kom við einum uppskoti at avtaka tað aftur umhvørvisstoðan hótti á í septembur at mann at mann avtók hesa skipanina tá var eisini ein samrøða viðmagnus rasmussen ø núverandi landsstýrismann í orkumálum har sum hann segði at hann at mann vildi eftirmeta hvussu støðan er eg haldi at tað hevði verið øgiliga áhugavert at vita hvussu langt tað eftirmetingararbeiðið er komið og um mann sjálvur ætlar sær at koma niðan í løgtingi við enum uppskoti ella um mann fer at taka undir við hesum uppskotinum eg haldi framsøgufólki fyri fólkaflokkin var kanska eitt sindur runt orða og hevði ikki so hvassa meining til akkurát um mann skuldi taka undir við hesum uppskotinum ella ikki men lat tað ikki vera nakran iva um ati íjavnaðarflokkinum taka vit undir við at mann leingir at mann leingir læktarnar tilel og vetnisbilar og at mann avtekur hesa skipanina til dálkandi bilar tí í dag so er tað soleiðis at vit stuðla nøkrum dálkandi bilum nøkrum bilum sum roynt faktiskt í veruleikanum í summum førum dálka meira enn bensin og slbilar og tað kunnu vit øll sum hava ein nøkulunda sunnanfornuft siga okkum at tað gevur virkuliga onga meining tað er ein feilur og eg haldi mann heldur skuldi brúkt peningin upp á ati útbyggja vegakervi hjá okkum til el akfør og leingja hesa skipanina við frítøku til elbilar

ja og í hesi lógarbroytingini so avtekur mann so báðar gjaldslættar í ja fyrst í tretivu síðsta í níggjuogtjúgu h men har haldi eg eisini at tað er neyðugt hjá okkum at hugsa um bæði ati syrgja fyri at hava hesar lættarhar inni men eisini gera tað greitt fyri fólki hvat er sum vit ætla okkum løgmaður hevur verið úti og sagt at vit skulu skerja útlátið við tretivu prosentum ferðslan hjá okkum hon stendur fyri níggju prosentum av okkara útláti og tað er rímiliga lætt at skerja akkurát útlátið sum kemur frá ferðsluni tí at tøknin er her longu vit vita akkurát hvussu vit skulu gera vit skulu bara hava fólk til at gera tað so mín áheitan vildi verið at mann longu nú meldar út nær mann ætlar at mann ikki skal fara at mann ikki skal selja nýggjar bensin disil plokinn hybrid og hybridbilar longur soleiðisnar at fólk hava eitt áramál at seta seg inn í at hetta er tað sum fer at henda og so við tíðini gevast at mann ikki eggjar fólki til at keypa nakrar bilar sum tey um nøkur ár kanska ikki sleppa av við tí at pressið uttanífrá verður so stórt vit síggja at at bilframleiðarar at lond seta mørk á nær tey fara at steðga við sølu av bensinog dsalbilum og tað verður ein stórur trupulleiki hjá tí vanliga føroyinginum vist vit blíva við við at eggja viðkomandi til at keypa hesa her olju ryknu bilarnar eisini tí vit kunnu vænta at í framtíðini fara vit sum eisini ein partur av ætlanini hjá landsstýrinum havi eg skilt at leggja avgjøld á oljuna og tá fara fólk at standa illa í tí vistu tey standa fast við hesum her bilinum sum tey ikki sleppa av við sum eru drivin av bensinm ella disil so eg haldi ati ati tað krevst at mann líka sum brúkar sunnar fornuft í hesum her og mann avtekur hesa skipanina til at stuðla hebrid og plogg inn hybridbilum í øllum førum og eisini gera nakrar aðrar lógarreguleringar
tak fyri harra fornak ja takk so er tað nakrar viðmerkingar helgi abramsen fyrst ger sovæl
eg harra formaður ja eg var griva langt samdur við ingilen didisen strøm øh eg havi líka hug at spyrjan fyri at líkasum taka hin vinkulin við nú nevnir hon onkra kanning í týsklandið tað sum eg skilji á til dømis plokg inn í bilin ta er að at teir koyra tað fyrstu kanska hálvfjerðs fýrs kilometrar upp á æl vist teir verða lataðar upp ogtað er ofta har tar knípur og síðani slæt yvir bensin ella dygilla hvat mann ger vur føroyar er eitt land hvar mann altso eg má siga síðan eysturoyartunnilin kom núg koyri í ongantíð vorðin ein hálvan tíma altso tað er til við hús aftur eru føroyar ikki kanska nettupp eitt land hvar akkurát hatta riggar og hvar týsku kanning kann vera nokso misvísandi takk fyri
so er tað ingilín strongerðsval
ja hetta hetta er ein altjóða kanning sum eg gjørdi íí norra hálvlandi týsklandi usa og kanada og eg vil faktisk brúka tað sama argumentið sum helgi abramsen kennir við her og siga tað at føroyar er upplagt til elbilar tí tað er sjáldan at mann koyrir meira enn trý hundrað fýra hundrað kilometrar upp á hesa her einu løðingina sum eisini tekur stykki stykki tíð ati at løða upp til so kanska fyri nøkrum árum síðan var føroyar ideelt til hybridbilar men eg haldi at í dag so skulu vit skifta yvir til hesa her elbilarnar í staðin fyri tí vit vita at útlátið er øgiliga nógv lægri av elbilunum samstundis sum vit nú vita at tað kanningin snýr seg um hvussu fólk roynt faktiskt uppføra seg tá ið tey koyra í hesm her plogeinn hybridbilinum tað er tað sum kanningin er gjørd av og har rokni eg ikki við a nakar nakar ítøkiligur munur í ongar grund tilat halda nakar ítøkiligu munur á fólki her og fólki aðrastaðni altjóða so tíverri men eg haldi at vit heldur skulu fokusera upp á elbilarna
ar nú sum eisini eru tann grønara loysnin ja so er tað bjarni kára
takk fyri har formaður ja nei eg hugsi bara um at tað er her við at tað einasta ið gásar er ein grøna átakið sum hendan er samgongandi komin við tað var hesar eru frítøkurnar fyri virðisavgjald og tá velur mann onkursvegna at at sabotera sítt egna uppskot og tað blívur ikki grønt í og við at mann inkluderar flokkinnihybridbilar og hybridbilar í skipanina og sum inginlýni dyrkens strømm eisini vísir á sjálvt um hoyringssvarini siga rættiliga týðiliga og greitt allir fakliga allar fakligar kompetensir siga at tað er ikki eitt gott hugskot so insisterar mann upp á at hava hesir bilarnar ella hesir akførini í skipanini allíkavæl tú hevur sæð at spyrja hvat yngilin dikstra tær strøm heldur er líka sum afturligið ella undirliggjandi filosofiin ella tey undirliggjan prinsipini innan fyri grøna orku hjá hesari samgonguni hvørji eru tey takk fyri
ingiløgin
strømdjørvøl ja eg haldi at mann mann drálar øgiliga nógv við tí hvat skal mann siga politikkinum innan fyri orku og umhvørvi og tað virkar sum at mann ikki ordiliga tað tykist í øllum fevrum fyri okkum standa uttanfyri at viljin er nokk ikki nóg sterkur til veruliga at føra nakað út í lívið tí at vit hava sæð at henda samgongan hevur handlað øgiliga hart og skjótt upp á nøkur nøkrar aðrar politiskar ætlanir sum mann sjálvandi eisini kann kann kredisera men tað tykist ikki sum at tað er nakað serligur vilji fyri at at gjøgnumføra nakað serligt innanfyri skal mann siga tað grøna økið harumframt sá tí eisini tí týdningarmikið at mann eisini vísir á at at allir bilar dálka jú og nú snakka vit um at her er tað einasta uppskotið sum hann er komin við og allir bilar dálka jú og okkara endamál má vera at fáa teir til at dálka so lítið sum møguligt men eisini at reducera hvussu nógvar bilar vit hava yvirhøvur so ja her eru nøkur nøkur nakrir blindu vinklar í í
í tí grøna politikkinum sum hann skal kalla hann fyri ein grønan politikk yvirhøvur
e takk fyri ra formaður ja okkara myndugleiki á økinum sum er orka á umhvør stovni teirra ávaraðu í lakraftiímótir tá at løgtingið fór undir nakað sum stuðlaði hybridbilum tí at tað vísti á at tað var ikki ein grøn loysn og iltil víðari er tað so tað einasta uppskotið sum okur hava sett frá samgongdini ma sera eisini at í løtuni so veksur sølan av av elbilum sjálvt um hinir eisini vaksa skjótt eg haldi atat tað sum skuldi diskutera á hesunm økinum tað var at okur fóru ov fylgdi tí sum eisini hendir altjóða nú at mann fer at gevast við at selja bensin og disibilar í tjúguotretivu ag tað kundi verið eit av teimum uppskotinum mann stóð saman um sosa mann eisini hevði nakað upp á longri sygt at mann stuðlar illbilin nú men at mann so eisini ferð yvir til til tjúgutretivu av man støðgar við at selja hinar
eingiløgin
strøm gersuvælja eg eg haldi akkurát sum sigur stenberg at mann mál líkasum mmá líkasum arbeiða á fleirií fleiri vegir ella hvat mann skal siga eitt er at mann gevur eini ein avgjaldslætta men eg haldi eisini sum eg eisini nevndi fyrr í mínari røðu at mann eisini verður noyddur til at fortelja fólkið mann ætlar eftir øllum at døma at okkara ferðsla ikki skal hava nakað útlát men hvussu ætla vit tað nær ætla vit at gera tað tað haldi at vit skylda fólki at fortelja teimum og tað haldi eisini at vit skylda fólki at gjøgnumføra tá ið vit siga tað er tað sum vit ætla okkum so eg haldi at tíðin er líkasum nú til at vit kunnu fortelja fólki ati tey ikki skulu blíva við við at keypa nýggjar bensin disal hybrid og plogenhybridbilar men at tey heldur skulu flyta seg yvir til elbilar vist tey vilja hava ein bil sum tey kunnu brúka í øgiliga nógv ár og sum tey kunnu hava møguleika fyri ati kanska serliga víðari tá ið tíðin kemur til tað um eini ja átta ár ella hvat hvussu tað so er nær mann hevur hug at selja sum bil tað veit eg ikki men soleiðisrnar vit ikki hava fólk sum standa fast við nøkrum bensindesiplingum takk fyri
har fær tað ja og so er tað eykum
samuelsen gersovæl ja takk fyri harra formaður ja nú hevur hendan skipanin verið í gildi eina tíð og sjálvt um tað bleiv ávarað ímóti tá ið skipanin bleiv sett í gildi so kann mann siga at tað er eitt sindur virkar sum samgongan hevur trupult við at lurta eftir serfrøði heila tikið men síðani so eri jo nógv hent tann mann kann siga tann verra vegin at vit hava fingið frágreiðing um um at støðan í heiminum er nógv verri og átøkini mann skal gjøgnumføra eru nógv størri enn mann fyrr hevði væntað at visti mann skal gera nakran mun og nú aftur umhvørvisstovan hevur heitt á á á landsstýrismannum um at broyta hesa skipanina so at tað tað burdi verið nakað sum mann kundi samlast um í tinginum vildi hildið kundi yngilin strøm sagt eitt sindur ung at mann í staðin fyri hesa her tað sum mann nú má betala út úr landskassanum ein rúgva av pengum til loysnir sum ikki eru orkuvinarligar hvat mann hevði kunnað brúkt pengarnar til á hesum økinum og gjørt størrimun
ingilín stramgerð
gsvælja eg haldi at tað er týdningarmikið at viti at vit útbyggja okkara vegakervi til at kunna taka ímóti hesum elbilinum skal veraí einum lættari at hava elbilar enn enn tað er í dag at vit gera púra greitt at tað er tann mátin sum vit vilja fara frameftir tað er eisini tað sum fer at passa best til okkara orkuskipan í í framtíðini tá ið vit fara at hava eina rúgvu av vindorku vónandi inni á netinum og tað skulu vera nakar avtakarar til ta vindorkuna men so er tað eisini nøkur onnur ting sum tað snýr seg um tí at vit vita jú at vit hava eina øgiliga rúgvu at vit hava eini sjeyogtjúgu túsund perósbilar í í landinum tað er øgiliga nógv og visi vit skuldu lækka tað so verða vit noydd til at hava eina betri eina betri samferðslu so verða vit noyd til hava betri busssamband so verða vit noydd til ati at gera tað lættari hjá fólki at brúka annan transport sum súkklur ella at ganga at vera til gongu so tað eru heilt sikkurt nógv fleiri nógv fleiri øki sum skulu takast við enn bara hetta men hetta er so í øllum førum ein byrjan at mann fær tikið hesær hybrid læftarnar til dálkandi bilar og kortor av hundinum til orsakaája takk fyri
ja takk so er tað erhard joensen sum fær orðið
eitt ein ein broyting ír lógini um meirverðisgjøld um at strika vrandi ella verandi lættar á plogeinn hebrid og hybrid og at leingja heimildina til at endurrinda meirvirðsgjald í samband við el og vetni og so er tað eini eitt uppskot um at broyta lógina um avgjøld við skráseting ar motorakførum hvar ið mann vil strika avgjaldslættan fyri debrid og plogenibrid og mann vil leingja um avgjaldslættan fyri el og vetnisbilar

í hesi her lógini komu ígjøgnum í tinginum so so varð eitt drúkt kjak um hvørt hyebrid og plogennibrid hvat hvat va hvat hvat hvat var tað egentiliga fyri nakað og og var tað ein ein grøn loysn um eg so má at siga og okur høvdu millum annað bilasølur inni til hoyringartá og tað vóru ikki allar bilasølurnar sum tá sum sumhildu tað at hetta her var ein ella tað sum tá bleiv samtykt var ein góð loysn summar summar hilduð trýrstur ímóti at at hebrid og plogeinnebrid tað var ikki serliga grønt tað var ein bensinbilur sum mann sum mann fekk nakað av el framdrift burturúr meðan aðrar so hildu at hetta var eitt gott uppskot eitt sum eg sakni tá ið mann tosar um hvat fyri effekt esigar ploge serliga plogenni og hebritbilarnir hava tað er nú var ingilín didrikssen strøm inni á tí at tað var ein stór kanning gjørd í millum annað týsklandi og hálvlandi og usa kanada sum vísti tað at plokainn hybrid og hybrid tað var faktisk svartari orka enn ein ein reint rikin bensin ella disilbilur eitt sum eg sakni kanska av fingi eitt innlit í tað er hvussu roynast hesir her bilarnir í eg kann gott fyristilla mær at tað kann vera ein munur tá ið mann tekur eina kanning eina altjóða kanning hvar ið ið avstandurnir at koyra er rættiliga leingir vst tú fera at koyra í týsklandi og tú koyrir í jusa á kanada til arbeiðis so kanst tú snilt hava tvey hundrað kilometur til arbeiðis hvønn dag meðan tú í føroyum kanska hevur einnógv ein ein nógv leðri til og frá arbeiði eg haldi hvussu at tað hevði verið áhugavert at at funnið ú tav hvussu roynast hesir bilarnir egentiligani í føroyum hvussu tí tá ð mann skal til gera eina eina lóggávu sum hesiher so hevði tað verið gott at havt nøkur hagtøl sum vísa nøkur hagtøl sum vísa hvussu hesi bilarnir egentiliga roynast altso hvussu nógv brúka hesir bilarnir í brennievni per kilometur altso per samlaðan koyrdan kilometur

haldi hvussur at tað er fyri fyri okum sum sumlóggávuvald hvørt tá okur skuldu taka avgerð um hvørt tað skal vera ein avgjaldslætti ella ella ella ei og um hetta veruliga er ein einein grønari loysn enn ein rein bensin disinloysn so hevði tað verlig øgiliga áhugavert at okur høvdu nakrar hagtøl at hellukum uppat tí tað kann øgiliga navnt blíva pástandur henda síðan sigur eitt og hin síðan sigur nakað nakað annað og og mann hevur egentuligani einki at hava tað í enn bara tað at mann tað er nakað mann heldur

prinsipielt eri eg haldi hetta er eitt eittgott uppskot tað tað skal eg innrøða eg haldi bara at visti mann skal hyggja eftir politikkinum hjá landsstýrinum ella tann politikkin sum landsstýrið velur at hava á orkuøkinum sumu okur hyggja at tíggju ár fram í tíðina ookur hava sagt at okur skuldu royna at verða grøn uppi á landi iinnan innan tjúgutretivu og so mug okur taka livirtíðina hjá einum bili við tá ið okur nú keypa ein bil í ár ella komandi ár í tveyogtjúgu so skulu okur rokna við at hesin bilurin her hann hevur í hvussusverandi livitíð upp á eini fimtan ár tað vil siga tá eru okur plussliga í í tjúgu sjeyogtretivu og eta tað sum okur vilja vilja okur vilja okur statuðvek hava bensinsølur í tjúgu sjeyogtretivu ella vilja okur nakað annað og so er tað nú okur skulu taka støðu til og tann einasti mátin sum okur herfrá kunna

avgjaldspolitikkinum sum okur leggja á akfør bæði á á meirvirðisgjaldinum og á sjálvum avgjaldinum

eg føli meg ikki serliga kompetentan yvirhøvur til at taka eina støðu fyrr enn eg kenni nøkur hagtøl so eg fari hvussuso er í tí arbeiðinum sumhetta verður beint í fíggjarnevndina til at taka tann partin upp at fáa eitt veruligt innlit í er tað soleiðis at plok inn hebrid og hebridbilar at tað í føroyum vísir seg at vera ein orkuvinarlig loysn ella ikki tað haldi eg má vera líkasum útgangspunkti tá ið mann skal til at viðgera hetta her uppskotið og eg haldi at taðhevur verið viðgjørt alfor í einum í einum realistiskum høpi hvar ið mann tekur føroysk viðurskiftir og ikki útlendsk viðurskiftir hvar okur vita at mynstri at koyra er heilt øðrvísi enn enn hvat eð er í føroyum simpultenn tí at avstandirnir í føroyum eru nókv styttri enn teir eru til dømis í men okur fara at viðgera hetta her uppskotið í fíggjarnevndini og eg skallova uppskotsetaran her at tað skal fáa eina góða viðgerð og eina eina seriøsa viðgerð soleiðis at okur kanska í tí viðgerðini blíva eitt sindur klókari upp á tað sum veruliga fyrigongur og tað sum er veruleikin í føroyum enn hvat okur halda í dag takk fyri harra formaður
ja takk fyri síðani er tað nakrar viðmerkingar uni rasmussen fyrst
ger sovæltakk fyri nú blevr tað snakkað um elbilarnar sum um at teir eru so øgiliga nógv betri og so hoyrdi eg í jáðni at tað bleiv fallað at so tá ið mann hevði havt hann kanska í eini átta ár so at selja og og keypa sær nýggjan men har hugsi eg um altso summi lata vera við at keypa elbil tí at tey hugsa at ein elbilur er nullverdur um eini tíggju ár so so mann má eisini taka tann partin við hvussu holdbarir eru elbilarnir hvat er aso ttig nú elbilarnir teir teir motorarnir teir versna við árunum og battaríið og teir halda tað tað kosta øgiliga nógv at skifta út visti mann skal fara at skifta sovorð battaríið so spurtmálið er eisini tann vegin tað er ikki tað at eg havi ímóti elbilum men má hava tann partin við eisini ikki bara snakkað um
so er tað er har jóans
sentakk fyri harra formaður og takk fyri spurningin uniuni rasmussen og eg haldi at hattar er ein sera relevantur spurningur tí ja okur hava sæð til dømis í norra hvar teir standa kirkjugarðar við elbilum sum eru so at siga óbrúktir men teir hava fingið ein lítlan skaða og so standa teir har í einm kirkjugarði og eingin vil hava tað tað er ikki serliga smart tí okur vita tað at til dømis battaríini eru øgiliga dýr at gera og tey eru øgiliga orkukrevjandi so hatta er eisini ein partur av tí samlaðu metingini tað er tað er ongantíð soleiðis at tá ið eini nýggj tøkni startar sum til dømis tøknin við elbilum at so er hon perfekt frá deyvom tað er hon sjálvandi ikki tað hevur tikið hundrað ár at útvikla bensin og disilebilar til tað sum teir eru í dag og tað okun ikki rokna við at elbilatøknin er fult ov heilt útviklað innan fyri tvey
nei soleiðis tí tað er hon ikki so hatta er ein sera relevantur spurningur um eg rætsognar ja so er tað eingiligur litikari
strøm ger so væl takk fyri harra formaður ja eard erard joensen vísir á at mann vil gjarna hava meira servitan innanfyri hvussu hesar hr hybridbilarnir hætta sær á teimum føroysku vegunum menhevurorka deildininnan fyri orku hjá umhvørvisumhvørvisstovuni og sev er tey ikki nemliga serfrøðingar innan fyri hesi viðurskiftini í føroyum tey mæltu frá at mann samtykti hetta síðst og eg dugi ikki at síggja hví mann skal geva henda lættan til ein bensinbil sum ai veitir ein bensinbilur tá vit hava eitt betri alternativ sum er ein elbilur sum dálka minni tað vita vit vit vita at elbilar dálka minni og at framføra alt annað á tingsins røðarpalli dasimpulten falskunning takk fyri
spurtað erhard joensen
takk fyri harra formaður eg havi ikki pástaðið nakað ingilín didrikisen strøm eg sigi bara at eg hevði kunnað hugsað mær eitt hagtalsgrundarlag sum vísti hvussu hvat er reella sparingin av breynstoffi av bensin disil á teimum undir føroyskum forholdunm tað er tað sum eg kundi hugsað mær at vita tí sjálvandi er tað ein munur á tá ið tú ger eina kanning í einum landi hvar ið tú hevur øgiliga stórar avstandir tú skalt koyra í mun til eitt land hvar ið tað er øgiliga stottur avstandi og visti mann ikki tolir at tað kemur fram ír ljósið so veit eg ikki hvat ið mann kallar fyri falskunning og ikki tí tað haldi eg er relevant í eini og hvørjari tá mann skal taka støðu so má mann hava nakað at taka støðu út fráog at pástanda tað at elbilar eru serligt útviklar tað eru teir slett yvirhøvur ikki okur hava sæð nógv dømir upp á tað at elbilar tvørturímóti hava havt stórar trupulleikar
takk fyri takk fyri so er tað bjørt
saman søngjørtvønn takk fyri eg haldi tað blívur trupult at taka sær tøktiliga kjast hjá at fara at mala er at joensen til at fara inn á heimasíður finna sær kunning har kunningin er tað kundi tú nøvnist verið ingin øðrum ella fleiri av teimum teknisku síðunum har tey hava mátað elbilar ein elbil koyrir eg veit ikki hvussu nógvar ferðir longri enn ein vanligur bensinbilur og ein elbilur hava missið bara hava nýggjar kanningar víst á leið tíggju prosent av kapasitetum í fimm ár og hann livir væl og virðiliga serliga nú upp á tær ríðini blivin størri allan sína livir tí út sum er longri enn vanligur bilar men lat okkum sleppa tí eina løtu er at joensen eftirlýsti at mann hevði meira vitan um hetta við hvussu langt hevur hybridbilarnir koyrað og at hvussu nógv tær koyra upp á el og eg hugsaði at at mann hevur eina serfrøði í orku mann hevur eina ráðgevandi eind undir landsstýrinum sum mælti frá at mann gav hesa avgerðslættan samgongangal heldur ábransin sum tá var landsstýrismapar eisini út og segði hann helt ikki at tað var kløkt at gera so mín spurning til tingmannin er hví velur mann at gera nakað sum gongur ímóti

ardjoensen ger suvæl takk fyri harra formaður men bara fyri at tað skal verða takk fyri spurningin bjørt samulsen bara fyri at at at fáa alt upp á tað reina so var eg sjálvur slett ikki heitur fyri tí tá heldur men tað var so nakað sum samgongan bleiv eini um tí eg hevði eisini mínar beteinkiligar við tí men hinvegin so vildi eg gjarna havt og tað vóru eisini bilasølur sum sum ikki vóru serliga heit fyri hesun her hinvegin so vil eg gjarna tá ið mann fer at viðgera hetta her uppskotið nú í fíggjarlógini kalla sjerkunnleikarn inn aftur aftur fyri at vita um mann hevur í hesari tíðini hvar ið mann nú byrjaður við at fáa fleiri hybridbilar á føroysku vegirnar um hvussu altso um er tað nøkur sparing í hesum her hybridbilinum yvirhøvur ella er tað ein lítil sparing ella er tað ein hampiliga stórsparing tað vil eg gjarna fáat vita sum partur av fíggjarnevndini og tað tað fari eg í hvussur at taka sum ella hava sum útgangsstøði í tí viðgerðini sum okur fara hava í fíggjarnevndini so eg eri ikki negativt instilat fyri hesum her yvirhøvur
ja so er tað ein viðmerking afturat frá honum frá bjarna koyra sum
gersuvæltakk fyri harra formaður ja nú nú nevndi erhard joensen hetta her við at mann skal hyggja tíggju ár fram og tað er eitt sindur tað sumundirritaði hevur roynt at gjørt við hesum her uppskotinum eg eg føli eitt sindur soleiðis at tað blívur eitt sindur meiningsleyst at tosa um at kanna hvørt plokg innibriðbilar skulu vera in partavskipanin ella ikki tí at fyri at kanna tað so skalt tú kanska brúka eini fimtan ár fyri at kanna hvat akrigat útlát er hjá einum sovorðnari bili í sínari livitíð og eg føli ikki ordilig at vit hava ta tíðina t at bíða eftir einum úrsliti og so taka støðu eg føli eitt sindur at vit mugu taka støðu nú og velja at raðfesta rætt hvørjir pengar vit vilja brúka til at stuðla ávísar vørur tí at fyri hvørja krónum vit brúka upp á at stuðla ein pologinnhybrid og ein hybrid er ein króna sum vit ikki brúka upp á at stuðla vanligir elbilar sum eg síggi

har jóansæl takk fyri har formaður og takk fyri viðmerkingina bjarni kárasund tað er meira prinsipielt enn sum so haldi eg sjálvur tí við at vita at okur geva lættar í í sambandi við at bilparturin loypandi verður útskift so missir landskassin í gásásareygum missir landskassin sjálvandi nakrar inntøkur tað eru aðrir møguleikar at gera hetta her uppá eisini mann kann leggja væl hægri avgjald á brennievni til dømis tað er ein máti at regulera hetta her uppá altso tað er ikki bara meirvirkjanslógin og og og avgjaldslógin fyri fyri avgjøldar bilar sum eru eru í spæl her okkum hevur vit ikki vilja tað grønu leiðina jamen so seta okur at siga tvey avgjalda tað er ein tað er ein máti at gera tað uppá men tað má koma eitt punt hvar ið mann sigur tað at nú stuðlar mann ikki hesum her longur ella má hann bara broyta ásetingarnar í meirivísingarlógini og í í lógini um um avgjøldar bilar hvat má bara generelt lekka tað takk fyri
formaður ja takk fyri síðani er tað næsti framsøgumaður tað er polla reynatúgvu ger so væl
ja takk fyri formaður ja tað er framsókn sum lagtist bæði uppskotini fram løgtingsmál nummar trýogtretivu tvey túsun og eiogtjúgu og einogtjúgu so snúgla seg um broyting í løgslóg um meirvirðisgjald tað at leingja heimildina at fáa meirvirðisgjald endurinda í samband við keypa orkuvinarligum motorakførum og tað at strika lækking av virðisgjaldið fyri persónsbilar við hybridtekni og leingja undantøkuna fyri at rinda virðiskjald fyri motorakførð sum bara nýta ravmagn ella vetni til framtrift og eg haldi at eg yvirskipaði andin í í uppskotinum hjá framsókn er góður eg havi míni ivamál kortini um tað sæð út frá einum brúkarasjónarmiði at løgtingið við so stuttum millumbili broytir skipanir grundleggjandi eg haldi at vit skulu vera nokk so varin sum sum parlament at samtykkja lógur eitt hálv ár fyr næsta hálvári at broyta tær til til okkurt heilt annað tað gera gerast skeivt og og veikt og kanska eisini ørkymlandi signal at senda til til brúkaran frá løgtingsum síðu tá tað er sagt so eri eg samdur við øllum teimum sum inni her søgdu at tað var eitt skeivt signal løgtingið sendi til føroyska fólkið fyri einum hálvum árum síðani tá ið teið valdu at javnseta hbridtøkni við við við elbilar tá ið tað snýr seg um avgjaldsspurningin hetta er ein hetta er ein hetta er ein spurningur sum næstan næstan færið religiøsan dám hjá hjá summum og eg haldi fyri ati siga tað akkurát sum her so snýr taðum ein ein nokk so lítlan part av tí samlaða orkukjakinum um tað samlaðu umleggingina av frá fosilum brennievnum tilvarandi orku nú var eg so heppin at vera nevndarformaður í sev í tvey túsund og átta tá ið cv eg vil siga yvirhálaði landi og gjørdi sína egnu nullhugsjón nullhugsjión har sum mann maðaði ímóti at mann í tvey túsund og tretivu longu skuldi vera komin upp á hundrað prosent varandi orku á landi tá ið tað snýr seg um framleiðslu og tá haltaði landið aftaná og eg má siga akkurát sum er at eg kenni tað soleiðis at landsmyndugleikarnir framvegis halta í stóran mun í mun til tað at at leggja orkunýtsluna um til varandi orku tað var eisini í tvey túsund og átta við fógu teir fyrstu elbilarnir heim tær cv fekk teir fyrstu elbilarnir heim og eg var á so ein av teimum fyrstu sum fekk møguleikan fyri at royna bæði ein testla á rósur og og eisini aðrar minni og kanska knappsa spennandi bilar men tað er einkin ivast í atframgongdin hjá elbilun hevur verið ómetaliga stór og vit síggja tað t í á norðska marknaðinum haldi e at av nýggjum bilum verða keyptir í norra eru tríggir fjórðingar av av øllum nýggjum bilum norra eru elbilar so tað er einki ivast í at rákið er tann vegin terstlavinnur fram sum nógv tann størsti og eydnuríkasti bilframleiðarin og tað er nettugt tí tey hava klárað selt seg upp á ta ta grønu hugsjónina sum sjálvandi eisini vinnur fram í stóran mun og kanska serliga hjá hjá tí yngraættarliðunum og tað er gott at síggja ati at ta yngraættarliga flytur seg tann vegin men eg haldi kortini ikki at vit mugu ansa eftir at vit ikki gera tær her hendan her hendan her partin so altavgerandi í kjakinum um at umleggja okkara orku orkunýtslu tí tí tí so stóran so stóran týdning hevur tað kortini heldur ikki í tí samlaða roknistykkin eg haldi tað hevur nógv størri týdning at vit leggja doyðin á at fáa eina ein orkupolitikk hjá landinum sum miðar eftir at vit so sjált sum gjørligt koma upp á hundrað prosent av varandi orku uppi á landi og at vit eisini tora at stynga út í kortið loysnir sum sum sum so ella so indikera hvønn veg við sla fara við okara stóra skipaflota tá ið tað kemur til at at fáa hann at dálka minni enn at ger tað og tíbeturi er tað ótrúliga nógv dugnalig fólk runt um kring bæði heiminum men eisini í føroyum sum kann einasta dag arbeiða við at royna at fáa optimeris viðurskiftini soleiðis at vit bæði brúka minni av brennievni men at vit eisini optimerað okara okara penganýtslu og orkunýtslu

hesi uppskotini hava havsin uppruna frá tvey túsund og átta og tjóðveldi hevur við jøvnum millumbili lagt uppskot fram sum sum hava tað endamálið ati atat fríðgera fíggjarliga orku hjá teimum sum sum velja tað kan mansiga ta tað umhvørvisvinarligu kósinum eg haldi eisini at at vit áttu at verið nógv meira avbjóðandi sum samfelag við at fáa tann vanliga brúkaran sethusaloysnirnar orvinarligari gularøturnar eru alt for smáar fyri ikki at siga ikki ikki nærverandi tá ið tað kemur til valið hjá fólkum at tá tey seta búgv hvat fyri orkuloysn tey skulu hava ella hvør fyri orkuloys tey skulu velja tað kann vera at verandi vverandi avgjaldsskoðari hjálpað nakað upp á tey sum sita búgv av nýggjum ella fyrstasinni men framvegis er tað tann stóri sethúsa massin tey húsini sum kanska útgangsstøði ikki eru bjálvaði so øgiliga væl og sum hava gamlar oljufýringar og so framvegis tað er har vit eiga at seta nógv meira inn fyri at at at eggja teimum fólkunum til at at gera tey røttu valini atleggja um til

tilvarandi orku og sum sagt tað má ver eisini ein samanhangur millumta framleiðsluna sum vit hava og og ta ta nýtsluna sum vit eggja fólki til at fáa tí vist hum ikki framleiðarin klárar at fylgja við ella hsum framleiðarinir ikki samsvarandi kláraa leggja seg um til til varandi orku so kann tað næstan gera tað sama um tað er heima við hús við brenna oljuna í í úr okkara egna oljutanga ella tað er hjá einum dysilverki hjá orkunýtslan fer fram so so tað at tað at síggja ta stóru myndina ta stóru heildina eg haldi at sev gjørdi eitt eitt risa arbeiði tá við at umleggja sína strategi til at at fara meir til varandi orku tað varð heldur ikki lætt hjá einum so stórum og osiðbónumorkufelagi sum sev hevur men men tað er harmiligt at síggja at hóast hatta her hendir longu í tvey túsund og átta at v við veruleikanum fekk sær eina nýggja strategi so hevur samfelagið vit sum her sita tað almenna í øgiliga lítlan mun klárar fylgt upp upp á ta gongdina ella lagt afturat tær í gongdini lagt afturat tí varanum sum sum var við til at at laga so í tí stóru myndini so mangla vit ein ein samlaðan orkuogumhvørvispolitikk sum sum hevur eina greiða strategi og sum hevur nøkur greið mál á leiðini har sum vit hava finna tey veruligu klípuni sum skulu til fyri at gera tann tann stóra varan hetta er eitt hetta er ein lítil partur av tí og eg haldi at hetta er íkasti frá framsókn er eitt er eitt kærkomið íkast til tað samlaða kjakið og so haldi g eisini sum ingilin strøm rættiliga væl greiddi frá at eg haldi ikki at at tað tænir okum at hava avgjaldsskoðar fyri fyri skipanir sum vit vita grundleggjandi ikki tæna tí endamáli sum vit onkursvegna royna at selja har eiga vt at vera so mikið at okkum komin at ynskja vit at at javnseta hybridtøki við við elbilar so kunnu vit sjálvandi at gera tað men vit skulu brúka tey røttu argumentini og at at vísa á at hybridtakni er er er nakað sum eg kann javnsetast við elbilar til útlát tað vita vit at tatað er fagnjús tað heldur ikki tað passar ikki eru reinir og og elbilarnir eru reinir og tað eru hinir ikki og tí skal mann ikki javnseta nakað sum ikki ikki kann javnsetast tað er tað er at blanda peru og og bananir tá tá i tá ið tað er púra órímiligt at gera tað so eg sakni avgjørt eina eina eina orku og umhvørviskós sum sum tekur útgangsstøði í í nógv meira enn bara degnum í dag vit vita at tíverri er tað soleiðis at tá ið tað kemur til okara orkunýtslu so hava vit tey árini sum vit í veruleikanum bundu okkum til orkupolitikkin at lækka útlátið av ctwy so hava vit í veruleikanum at hækkað tað so skulu vit liva upp til tann setning sum vit settu okum fyri í tvey túsund og níggju tá ið annika olsen var landsstýriskvinna

skulu vit liva upp til tann setningin so skulu vit so skulu vit stremba upp aftur meira fyri at klára at flyta okkum fram á ella tann tann rætta vegin so altíð alt eitt eitt gott íkast frá framsókn eg ivist við brúkarasjónarmegin tað at lóggev í dag fer síðan aftur at lókja um tað sama aftur ímótisatta veg eitt hálvt ár seinni tað er eitt sindur óheppi haldi men yvirskipað er tað t er tað eitt uppskot sum avgjørt kann verða eitt gott klípi í at byggja ein ein góðan og hollan vara fyri fyri náttúrusamfelagi føroyar takk fyri
ja takk so mugu viðmerkingarnar tað fyrstu tað er í bjad
koyr tað sum petersen gjørt tað væltakk fyri at formaður og takk til pallarinatúku fyri eina góða røðu hann er uppøður rætt í at hetta her ikki kann standa einsamalt og at hetta her er ein liður í einum samlaða ætlan um at føroyar verður umlagt til grøna orku og hann hevur eisini rætt í at tað kanska er ein ósigur at broyta upp á hesi skattinstrumentini í úrstíð men hetta er so ein endurspegling av hvat eg framgjørt vil á á økinum og at at tað ljóðar sum um at tað er egnu er ein meiriluti fyri at strika ploginnubriðbilar og at lata hesir skattalættarnir fara til elbilar tað ljóðar tað til tað er kanska meira politikkur enn nakað annað sum er elvt til at tað er at tað hevur útartast í øðrvísi so eg vóni at at vit eisini fara í framtíðini at tosa um øll hini tingin skulu til tað bjálva húðina

pallarenatygvur ja takk fyri formaðurin og takk til bjarna kárason petersen eitt sum eg sum eg detti eitt sindur umme tað er t ið tá ið tað verður víst til at mann skal hava realistiskar ætlanir eg haldi tað er einki so skeivt sum tað tí skal tú skal tú skal tú onkursvegna skapa eitt paradigmuskifti so er tað nettup eina uppgerð við tað realistiska ella tað sum er reelt í dag tað sum er er verandi í dag skal mann flyta seg sum samfelag so má mann eisini tora leggja tey tíggjuogtjúgu o fimmogtjúgu tretivu prosentini afturat sum sum skuldi til fyri at fyri at tú spreingir mørkini fyri at tú brýtur karmarnar vist tú bara handlar í dag eftir tí sum samfelagið er í dag og ikki við vóni um hvar hon skal vera í morgin so flytur tú tð ikki og tí mugu vit hava ein meira ambisiøsan politikk enn bara at siga tað sum ber til í dag vit mugu tora at hugsa longri tað er soleiðis mannaættin er flutti takk fyri
ja takk so tú unur
rasmussen ger so væl takk fyri mær dámdi væl at pállareynatúgvu kom inn á hetta her við at at snakka um skipini og hús oljuføroyingar at hugsa um tann partin at fáa betra um har og eg hugsi um heta her á ið tað blíivu nevnt at leingja fram til níggjuogtjúgu spurtmálið er hvussu leingi skal mann stuðla sovorðinum tí okkurt av hesum tað hendir nokk automatiskt tað eru bilasølur sum framleiðararnir snakka um at teir gera ikki annað enn elbilar um nøkur fá ár skal mann tá blíva við at stuðla tí tá ið mann veit at tað er tað er tar mann kann keypa staðin fyri at mann hugsar um aðrar møguleikar at at kanska framleiða brint í føroyum og og koma longur á tí leiðini heldur enn a at stuðlasovarðnir sum mein veit fer at henda allíkavæl takk fyri
ja takk ger so væl pattareinatúgvu
ja takk fyri eg haldi so avgerðt eðisini at mann skal hava eina sólsetáseting tá ei tað snýrt til tag hvussu leingi mann kann kann stuðla men mann kundi kanska sagt at vist tú tekur hitt alternativi sum eitur at banna disil og bensinbilum so kundi tað kanska verið nokk so hóskandi at tey krossaðu hvørt annað tann dagin tá ið tú bannar disil og bensinbilum so kann tú eisini gevast at stuðla el og vetnisbilum so hevur tú líkasum fingið tikið tikið hæll fyri fyri fyri báðum sjónarmiðjum takk fyri
ja takk sína ini
grýn ditturkens trøðmi gjørt so væl takk fyri at formaður ja eg haldi eins og upp á tað reyna tykkum at tað er pøra rætt at mann skal ikki leggja alt for nógv kanska í hetta einstaka uppskotið hetta er tað sum fer at sum veðurlagspolitikkurin hjá føroyum fer at standa ella fella við at mann eisini skal hava nógv størri ampersiónir og ætlanir men nú er hetta her tað einasta uppskotið sum samgongan er komin við sum ger nakað innan fyri tað sum tey í øllum førum pástanda við at lakka útlátið og hetta her uppskotið er í mun til tað uppskotið sum var áðrenn um ein avgjaldsflætta til elbilar sum mann faktiskt bakka so tað einasta sum mann er komin við frá samgonguni um at minka útlátið tað er at gera eina skipan sum var áðrenn verri og minni útlátssparandi enn hon var áðrenn so tí rokni eg við at kjakið blívur so látað og mann leggur líka sum alt í akkurát hendan spurningin tí at tað vísir hvussu dupult moralskt tað er mann hevur øgiliga føgur orð men hann ger egentliga
ja takk
grsne e má freistast at halda at at vist tað bara var á hesum økjunum at samgongan var so kolagsvørt sum o er so so so kundi mann kanska liva við tí men men men tíverri vísa seg at at hon er tað á stór sæð av øllum politiskum økjnum ja eg sakni púra greitt sum ingilin strøm eisini vísir á at mann fær eitteitt kanska eitt eðalorðaskifti í hvussu at skipa kjak um hvar føroyar skulu verða á orku og umhvørvisøkinum um nøkur ár so nú er er hetta e ein pinklud justering og hon er sum ingilin strøm púra greitt vísir á hon er tíverri vendir hontann skeiva vegin samgongan hon hon hevur hvussur ikki gjørt nakað fyri at flyta føroyar longri á leið taðn grøna vegin tá ið tað kemur til avgjalðspolitikkin kanska øvuthimini heldur tann svartara vegin takk fyri
ja takk so snart
bjørs samulsen ger so væl takk fyri at mann hevur eit sinur hisa kensluna taðvar eiti indur leikurin sum æt meðan vit bíða eftir godo har mann teir situ esi báðir og bíða eftir hesum manninum sum ongantíð kemur taðe eit sindur tann kensla mann hevur ættana á mann hevur snakkað um orkuna í øll hesi árini og pállareynatyggur vísti á at ætlanin frá tvey túsund og níggju tær stóru ætlanirnar har gingu heilt skeivan vegin og eg haldi at ein orsøk er at mann longu tá ikki vildi forplikta seg til nakrar politiskari avtalu sum kravdu nakað alto sum bæði kanska píndu eitt sindur men har mann brúkti písk og gularót og tað hevur mann helsr ikki ordiligat vilja enn tá ið mann nú gjørdi hetta sum tað einasta stigið hjá h hesari samgonguni tí eg ætlaði at spyrja pollareynatygu hvat metur hann skal til fyri at mann politiskt kann flyta seg nú hevur bæði vinna og øll møgulia onnur yvirhálað politisku skipanina sum tingmaðurin eisini vísti á hvat hvat skal til fyri at vit veruliga kunnu savna kreftirnar her og vera við til um ikki annað at veruliga lyfta hetta framman við grøna orkuskiftinum
sja takk
gersu væl paltarenatygvur takk formaður takk bjørt samelsen eg haldi tað tað tað sum tann mest týðiliga fráveran erleiðslufráveran í landsstýrinum altso tað at landið tey sum eiga at umboða landið ikki átaka sær leiklutini a siga veiska hat heltar er ein uppgáva sum vit hava skyldina av osum vit skulu gera nakað við altso leiðslufrávera er eitt tað allar ringasta bæði fyri fyritøkur fyri felagsskapur og sjálvandi eisini fyri eitt land vs eingin er sum sum sum tekur tað valdið sum tey hava fingið uppi á hendurnar og brúkað tað konstruktivt so hendir einki tað hendir í besta fyri tað at onkur annar tekur tað valdið sum sum tað ikki eiga so so eg haldi tað er øgiliga týðiligt at tað at mann ikki hevur ein greiðan politikk eina greiðan ambitiónsøkium tað ger tað eisini at at øgiliga nógv tey bara yppa øksl ella ella standa spyrjanis siga hvat hendir hertakk fyri
ja takkso tað er
erard joensen ger sovæltakk fyri harra formaður vist tað var soleiðis at hetta her við tí grøna orkuskiftinum var so nent sum pollareynatúgvu gevur úttrúgv fyri at t er so høvdu okur verið komin nakað longur enn okur eru í dag tí okur hava ongantíð verið longri vekk enn í dag frá málinum í tvey túsund og níggju og ætlaninum í tvey túsund og níggju so ein grund má væl vera tað at tað er ikki so lætt sum pollareynatygvu sigur men hinvegin so eri eg samdur við pollareynatygvu í at vissi mann skal koma longur frammamál enn hvat man eg kom so er tað viktigt at mann setir sær órealistiskt mál tí vist tú skalt fáa nakað sum tú ikki hevur so ert tú noyddur til at gera nakað sum tú ongantíð hevur gjørt fyrr og tað er var har okur eru nøkulunda stødd í dagtakk fyri

takk fyri harra formaður erard joensen eg segði ikki at tað var lætt altso eg var sjálvur nevndarformaður við sv í tvey túsund og átta tá ið sev skifti kós frá vatnorskudysilorku til at torað at gera eina nýggja strategi sum eitur at nú fór at gera vindorku eg havi sjálvur skrivað undir ta fyrstu umsóknina sum sum er blivið til ta vinminnulundina sum stendur oman fyri havnina í í í dag so tað var absolutt ikki lætt tá segði mann at tá kundi netið í mesta lagi loyva tíggju prosent av vindi eg haldi vstevsti eg minnist rætt so hevur tað verið uppi á fimmogtrýss prosent ella okkur s vorðir í dag so að tað krevur at at tað er tað er onkur sum hevur visjónirnar og sum hevur tað neyðuga dirvi til at flyta flyta fjøllirnar fyri at siga tað akkur hasum her og tað síggi eg tíverri ikki í hesari samgonguni hendan samgongan hon flytur ikki fjøll ið hvussur ikki frameftir takk fyri
ja takk so er neystur at røða biljustinussen ger so væl
ormaður ein høvuðsmunur millum vinstravongin og høgravongin tað er tað at vinstravongurin dugir øgiliga væl at snakka tað er øgiliga væl mannað við akademikarum sum hava lært og lisið á eina rúgvu men fáa øgiliga lítið burturúr tá ið tey so endiligani sleppa framat tey fáa øgiliga lítið burturúr tá tey endiliga sleppa framat meðan høgravongurin hann snakkar minni men fær veruligan politikk frá hondini ofta politikk sum er grundaður á snús fornuft og vistu vit hyggja at teimum framstigum sum eru gjørd seinnu árini so eru tey kanska í ein ávísan mun og kanska í mestan mun gjørd meðan høgra politikarar hava sitið við maknna millum annað tá ið vit tosa um sethús tá ið vit tosa um jarðhita og hitapumpur og annað so kom tað fyrst og fremst sum eitt úrslit av bygningskunngerðini sum bleiv gjørd meðan hendan samgongan sat frá tvey túsund og ellivu til o fimtan tá bleiv tað møguligt at ella tá bleiv tað faktisk eitt krav og ein møguleiki at hita húsini upp øðrvísi og í dag verða hús næstan ikki bygd við vanligum oljufýringum tey øgiliga nógv hús a hava hitapumpur og nógv velja eisini jarðhita taðl grønar orkuloysnir tað sum høgravongurin allantn hevur sagt tað er at tað má vera ein samanhangur í millum økonomiin í grøna orkuskiftinum annars fært tú ikki drivið tað fram og tað er tað sum er hent tey seinnu árini tað er tað at teð eru komnir pengar í tað grøna orkuskiftið tað loysir seg at gera íløgur í grøna orku og eitt tað nýggjasta er at millum annað lív hevur akkurát kunngjørt at tey fara at seta ein part av sínari pulju í grøna øvisi mann hyggur eftir til dømis dansk pensjón og hyggur at hvussu hvar ið tey hava kent sínar pengar tey seinastu árini so hava tey kent nógv teir størstu pengarnir upp á grøna orkuskifti upá sólorku yvir usa uppá vindmyllulundir og norsyón og sovíðari og tá ið tey tingini spæla saman tá kemur ferð á grøna orkuskifti og spyr mann til dømis uppskotsetararnar um um grøna orkuskifti og framleiðsluna av av elbilum hjá elon musk so fara partabrøvini hjá elonmusk til himmals og tað ger tað at pengar koma til felagið og tað setir meir ferð á grøna orkuskifti og hetta her

tá ið tá mann tosar um kapital og kapital tilførsel og at tjena pengar og at spekulera í partabrøvuna og annað tá beveka vit okkum øgiliga nógv yviri á tí politiska høgraveinginum nógv meiri enn yviri á tí politiska vinstrameinginum og tey tingini mugu hanga saman annars hendir einki grønt orkuskifti tað sum hendan samgongan ger nú tað er tað at helgi abramsen hevur í tvey ár arbeitt við einari við einari heildar framtíðarloysn fyri grøna orkuskifti á øgiliga nógvum økjum og sum magnus rasmussen nú førir víðari og tað verður arbeitt ikki bara impolsift men tað verður arbeitt grundleggjandi við at finna breiðar politiskar semjur andstøðuflokkarnir hava verið við í tí eru eru bignir um at koma við og geva síni innbut og tað er soleiðis nær mann ger tí at hetta snýr seg um ta langu framtíðina og ikki bara eitt stutt samgongutíðarskeið og tað er skilagóður politikkur ø eg skal geva uppskotssetaranum rætt at tað var ikki alt so gott í tí uppskotinum sum vit samtyktu í fjør í sambandi við hybridstuðul til hebridbilar vit royndu at grundgeva fyri tí vit sum høvdu sitað í fíggjarnevndini og hoyrt tá ir partarnir blíva innkallaðar millum annað magnus rasmussen sum var formaður tá rundgav øgiliga væl við mununum í millum mild hybrid og ordiligt hybrid tað bar bar ikki til tá at skilja sundur í millum at stuðla mild hebrid og ordiligt hebrid tí tað var trupult hjá akstovuni at gera mun á hvat er hvat men veruleikin er tann at mild hebrid er ikki nakrar grønir bilur meðan ordiligir hybridbilar ella plogga innbilar tað eru grønir bilar altso teir eru nógv grønari enn vanligir disel og bensinbilar tí teir hava ein ordiligan el motor men so hava teir eisini ein brennievni smotor afturat og hvussu verður sambært nakrar keldur so koma kemur hybridtøknin at verða varandi nógv nógv ár fram í tíðina og serliga á sjónum kemur tann tøknin uttan iva verða varandi nógv ár fram í tíðina so eg haldi ikki at mann skal niðurgera tað at vit ásanna at orkuskifti í einum orkuskifti so finnast eisini skiftisloysni og hybridloysnin er ein skiftisloysn sum allarhelst kemur at vara í nøkur ár og tað er gott at kunna koyra hálvtrýss til hálvfjerðs kilometrar upp á liturin í staðin fyri at skula kunna koyra tjúgu tretivu kilometrar up á liturin eingin við báðum beinum á jørðini kann pástanda at tað t tú kanst koyra longri upp á liturin av bensini og disal ikki er grønari enn tað tú koyrir styttri upp á liturin av bensin og disal sjálvandi eg tað grønari men tað er ikki hundrað prosent grønt ogtað ásavna vit fult og eg haldi tað er ótrúliga spennandi tánn menningin sum er innan fyri elbilar og eg taki fult undir við teimum loysnum sum eru galdandi á tí økinum ø visu vit taka okkara grannalond og vit kunnu taka keypsmannahavn til dømis so hevur mann nokk naknakrar nokk so kontantar stuðulsskipanir fyri at seta ferð á elbilar ídnaðin millum annað so sleppur tú undan at gjalda parkeringsgjald í gjøpnumhavn igð hvussu fyrið innara partin av skjøpinuhavn vist tú hevur grønar bilar tú sleppur frá at gjalda veggjald og tú hevur bestu atgongd millum annað vist tú hevur takskar bilar og annað til tilkassa up lufthavn altso tú gert nakrar ítøkiligar fyrimunir sum ger tað at fólk hava eina gularót eina orsøk eina fíggjarliga orsøk til at velja elbilar og tað er soleiðisnar mann má gera tað tí at altso borgarin hann fer eftir tí sum loysir seg best fyri hann og tað mugu vit ikki vera glind fyri og so hevur onkur tosað um at mann skal ikki hava eina sólsetur áseting í sambandi við eg haldi er í uppskotunum í sambandi við elbilar vandin í tí er at so skundar tú ikki undir fólk at velja elbilar so siga fólk ókey tann elbilurin sum eg fái næsta ár hann verður heilt sikkurt betur enn tann sum eg havi í ár tí at tøkninat menniskin er rívandi í løtuni so og tað merki so eisini tað at tær íløgurnar tú gert í nakað sum er í so stórari tøknligari menning tær missa øgiliga skjótt virði tað er akkurát sum við við við telduídnaðinum tá ið hann var í ferð við at menna seg til tað sum hann er blivin í dag og hevur tú ikki eina sólsetursáseting á so ger tað bara tað at fólk kanska velja at útseta sítt keyp av elbilum og kanska bíða til næsta ár ella næsta ár aftur ella næsta ár aftur tí haldi at tað er tað kann vera eitt argument sum virkar beint ímóti politikkinum sum annars liggur í uppskotinum at mann tekur sólsetisásetingina burtur eg eri púra sannførdur um at vit kunnu ikki halda fram við at vera so tengd at oljuni sum vit eru í føroyum tað er ræðuliga dýrt fyri føroyar at verða so tengd at olju sum vit eru tí at oljan fer illa við okkum og tað síggja vit nú í hesum døgum og fer øgiliga illa við okkum tí at prísirnir fara so ógvusligani upp og knappliga og tað rakar tey sum eru øgiliga tengd at olju hart gtí haldi at vit skulu vera við til at gera alt sum vit kunnu fyri at fremja tað grøna orkuskiftið har er miðflokkurin hundrað prosent við vit taka fult undir við at at stuðla fólki at keypa elbilar væl vitandi at elbilar hevur hava framvegis sínar stórar avbjóðingar millum annað er tað trupult at flyta elbilar eisini millum oyggjarnar tað er

tí haldi eg at vit skulu vera við í at royna at at broyta hugburðin hjá fólki eisini í mun til ta menniskjuna sum er framm út heimi altso vit hava onga menning av elbilum í føroyum tað er nakað sum hendir uttan fyri okkara horeshont vit hava onga menning av hybridbilum vit vit brúka teir bilar sum koma á marknaðin og vit kunnu velja at stuðla tí ella ikki men tað er altso aðrastaðni at menningin hendir tí vit sum eit lítið samfelag hava ikki førleikar og grundarlag fólkagrundarlag og kapitalgrundarlag yvirhøvur til at gera nakað á tí økinum men vit kunnu vera við og politiskt royna at stuðla upp undir at at fólk velja tær grønu loysnirnar takk fyri
ja takk for i viðmerkingar fyrst við bjørt samelsen ger so væl
ja biljustinusen at hann byrjaði við a at loprhússa á høgraveingunum øso gloymdi egat líka a nevna at tann e byggireguleringin ella kunngerðin sum honi verðr bygt enn nú at hon hevr undirskrivað siður stenberg so eg veit ikki um alt hoyrir til i men lat tað fara mínar royndir siga mær seg í øllum førum at tað snýr seg um at mann hevur nøkur fólk út í landsstýrinum sum vilja fremja nøkur mál og tað er ofta øgiliga undirordnaðkvønn flokkur tað verða til um tað verður gjøgnumført ella ikki men av hang ut av at samgongan við nøkur ting og har hava vit høvdu vit helga abramsen sum landsstýrismann fyri hesa samgonguna sum segði at mann ikki átti at innføra avgjaldsfrítøku fyri hybridbilarnar og kortini gjørdu mann tað sum tað einasta átakið higartil so mín spurningur til biljustinussen er hann vísti á at tað góða arbeiði har mann hevur gjørt ein lista yvir átøk konkret lógaruppskot mann kann seta í verk fyri at fáa gongd á grøna orkuskiftið kann biljustinussen upplýsa hvar samgongan er nú í tí hevur mann semju um
ja takk
bilistinesen øh vivítjandi tí spurninginum sum bjørt samuelsen setir so er tað framvegis í einari tilgongd og vit eru ikki komin har til at tað verður tikið samanum eg veit ikki akkurát hvar hvussu langt magnus rasmussen er komin víðari við tí arbeiðinum so tað dugi ikkiordli at siga tað má bjørt samuelsen spyrja landsstýrismanninum men tað er eitt arbeiði sum samgongan eisini við botni í samgonguskjalinum hevur tikið stig til viðvíkjandiviðvíkjandi tí nýggju bygningslógini sum sum bleiv gjørd so var tað káribi højgaad landstýrismaður sum setti ta lógina í gildi í tvey túsund og tólv so er nokkkunngerðir komnar síðani men tað er tann stóra um broytingin hendi í tvey túsund og tólv tá ið mann kravdi øgiliga nógv afturat í sambandi við at hús skuldi vera væl bjálvaði og at tú skuldi kunna tá tey bygd húsini so skuldu skuldu kunna seta trygk á tey og tað skuldu ikki kunna leka ein ein ein lítil nakað sum helst út og tay skuldu vera fullkomiliga tætt og tá koma alt hetta er við vent tilatión og sovíðari inn í eisini að tað gjørdu eisini tað at húsini koma at kosta øgiliga nógv meira men tað var so ein kostnaður sum hevur samband við grønt orkuskifti
ja takk soer tá bjarni kárasum petersen ge
girvætakk fyri hara formaður ja núø nú tosaði biljustinusen ittsindur um hetta her við at høgra vong og vinstra vong mær vitandi so haldi eg at at teir tey konservativu hava altíð líkasum havt umhvørvisvernd sum eitt sum eitt aðalmál í og við at teir vilja gjarna konservera umhvørvið og konservera náttúruna og tað sum er og og tað sum er gudl skapt og guds givið h og tí haldi eg tað er eisini eit sindur undarligt at mann aftur her tykist at tosa nokk so positivt fyri hesum uppskotinum sum sum undirritaði er glaður fyri men sum fær undiritað eisini at ivast eitt sindur í hví mann fyrr í ár valdi at samtykkja tað at hava hybrid og plaga innibrid við í skipanina altso veit biljustinussen at teir ikki eru eins grønir og elbilar ella veit hann væl av tí men vel at geva okkurt annað allíkavæl saman við síni samgongufelagi inn til víðari hevur tað bara verið
ja takkso er tað
bilisinsen ger so væl ja takk harra formaður ja vit tað segði eg upp til fleiri ferðir í røðuni hjá mær at vit vita væl at ploginnog hebridbilar eru ikki líka grønir sum elbilar men plokkinlbilar eru grønari enn vanligir disal og bensinbilar og tað er har munurin er millum høgru vinstraveingi tað er tað at vinsturvongurin hevur so øgiliga lætt við at gera politikk til religión at tað grøna orkuskifti blívur eitt slag av mantrað og eitt slag av religión og mann beginnur at at tilbiðja persónar í staðin fyri at hava bæði beinini á jørðini og oghugsað altso fornuftigt um hesi tingini og tað er rætt sum bjarni kárasom petersen sigur at umhvørvisvernd tað er ein millum annað ein nokk so týðandi partur av kristin demokratisku politikki og tað stendur rættiliga frammarliga í teimum flestu kristindemokratisku programmunum at tað er okkara skylda sum menniskjur at verja um skapanarverkið so har hevur hann púra rætt í tí og tað r eisini tí eg sigi tað at miðflokkurin tekur fult og heilt undir við grønum orkuskifti men tað skal vera við báðum beinum á jørðini og tað skulu vera loysnir sum eru gjøgnum forligar og sum eru skilagóðar og sum og sum geva meining
ja takk so er tað erhard joensen sum fer við mær
hút ka heg ger so væl takk fyri harra formaður ja eg haldi billistinursen helst hanna fína røðu og grund gav gott fyri nógvum bat spektin í hesum grønum orkuskiftinum men eitt sum so sum okur kunnu vera einigur um tað er at mild-brd úrbrid tað er ikki tað grønasta sum er til tað bjóðarst ykkurikki at brúka øgiliga nógva tíð uppá hin vegin so í orkuskiftinum nevndi billistinessen eth her við at tað skal fyri at fáa fólk til at gera nakað so skal tað loysa seg fyri tey fíggjarliga ella gera tey tað ikki ella verður tað bara enn ein skattahækking til tey kann bilistinessen hugleiða lítiðsindur víðari um tað í breiðari høpi tá ið vit tosa orkuskifti takk fyri

ja altso tað er tað er tann stóra avbjóðingin a ta er eisini tann stóra avbjóðingin við umleggingini hjá sev til dømis tað ertað er hvussu klárar mann at skifta yvir til grønari loysnir og halda prísinum niðri og kanska gera tað enn enn bíligari tí tí tað sum er høvuðssigur degin tað er tað at tann grøna orkan hon kemur til okkum ókeypis altso sólin er har uttan at nakað hevur goldið fyri tað og sstreymurin í í sjóvarfalsorkan er har regnið er har vindurin er har ha tað snýr seg um at fáa sett tað um til til orku temja tað sum onkur sigur í tingsalinum til orku og at gera tað á ein slíkan hátt at tað verður áturligt fyri brúkaran soleiðis at brúkarin følir at eg fái nakað burtur úr hesum her og tað er tað er har ið vit koma inn á hetta her við við kapitalisumdi ella hvat mann skal kalla tað at makkið ímillum at stórir pengar verða settir inn í tað at at drifta tað at seta ferð á tað og at tað gevur avkast við tað at tað verður lønandi hjá brúkarunum at keypa tað tað er tað makkið sum sum eg haldi er í ferð við at henda í hesi tíðini sum vit liva í nú
ja takk so er tað ingilin didissen strøm ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg haldi faktiskt at tað er gott at hoyra at biljustinussen sigur hatta er við at mann kanska ikki hevur hugsað seg nóg væl um tá ið mann setti hetta her í verk fyri einum ári síðani og haldi tí at tað er gleðiligt at mann nú hevur høvi til at viðgera tað umaftur og at strika heser hendaher es stuðulsskipanina tí hví skal mann stuðla nøkrum bilum sum vit jú vita dálka á sama hátt sum mann stuðlar bilum sum ikki dálka so kom billiustinsan eisini inn aftar her við at vinstravongurin geri hevur so lætt við at gera politikk til religión men fyri meg snýr umhvørvispolitikkur seg útlukkandi um tað um politikk um samhaldsfesti um at vit sum eru her í dag bara vit kunnu taka avgerðirnar fyri tey sum einaferð fara at koma sum skulu hava somu rættindi at liva her sum vit gera í dag tað er ikki ein religión tað er reint faktiskt politikkurtakkfyri
ja takk so tað
biljistinussen ger suvælja takk fyri harra formaður ja eg haldi at altso ein munur er eisini efta her alt ella einki altso visu mann ikki kann altso einasta mann kann stuðla tað er einari hundrað prosent loysn tað sum vit royna at argumentera fyri tað er tað at ávegis til ta hundrað prosent loysnina so finnast nakrar skiftisloysnir nakrar millumloysnir sum í eina tíð eru ein partur av menningini fram ímóti tí tí bestu loysni og tað er tað sum hybridtøknin er og allarhelst kemur at vera í langa tíð framyvir at hon kemur at vera ein millum loysn sum eisini roynt praktiskt er hóskar væl altso bæði til okkara samfeløg til okkara veðurlag til okkara vegakervi til ta vantandi tbyggingina av infrakervi inntil alt tað eg komi upp at koyra so er tað gott at mann hevur bilar sum bæði hava ein elmotor og ein vanligan motor soleiðisnar at mann ikki knappliga bara stendur í forleyginheit tí at mann ikki fær brúkt elmotor tað er tað sum er í hesum og tað er teir bilarnir eru grønari enn teir sum ongan elmotor hava men teir eru skitnari enn teir sum bara hava elmotor og taðer

olsen gersu væl ja takk fyri ø tað er eingin ivi um at tað grøna orkuskiftið er er meira komplekst enn hvat okur gera tað til og tingini hanga saman tað mann skal hava fleiri elbilar hangandúg eisini saman við at mann skal hava meira útboð á vindi so tey biðu tingini hanga ov loysiligt saman og tíverri síggja okur at tað er øgiliga trykt við at fáa gongd á vindmelluútbúggingarnar ø og nú bíða so cev eftir svari frá unkur stovuni í mun til eina pont í stórri skipan sum eina bakka uppskipan upp á upá vindum men eg kundi hugsað mær at spurt biljustinussen hvat hann heldur um tann danska leistin um tað kanska hevði verið við til at fáa fólk meira við upp á tað at mann kann keypa aktjur í vindmyllunum at fyri hvørja ferð at vindmyllan dreyða runt so so sita tey og hyggja út hí vindeymi sum kanska búgva í nærumhvørjim at teir eiga ein partur av hesi vindmylluni tað er ein leislurmann hevr brúkt í danmark er tað nakað mann kann síggja fyri sær her í føroyum at fólkið eisini eigur ein part av vindútbyggingini eitt nú
ja takk
ja altso hvør eigur hvat skaln mann siga kommunurn ar eiga sev og fólkið fólkið er kommunurnar altso hvønn veg runt skal tað vera men trúgvi tað sum vit ætturi á ataðer endan her fíggjarliga gularótina tað at tað at tú kanst vera við til at lata inn á netið og kanska fáa eitt endurgjald fyri tað ella fáa ein fíggjarligan fyrimun av tí og tað er tað sum mann hevur eisini diskuterað í føroyum tað steðgar ofta upp í forseljum men eg haldi tá vit tosa um elneti í føroyum so haldi eg tað vit eiga at lata upp soleiðis at tú fært fleiri aktørar við fleiri hugskotum og fleiri øðrvísi mátum at gera tingini uppá eisini inn á marknaðin soleiðis at at vit fáa nøkur fleiri val og soleiðis havat vit fáa veruliga kapping tað haldi eg hevur týdning
ja takk so var næstur røðari skonur tað vera bjarni kára sum petersen ger so væl
takk fyri harra formaður ø fyrst og fremst takk til eina intil víðari positiva viðgerð av hesum her málinum sum undirritaðar uppskotsetarar av tað snýr seg um tvey uppskot ø eitt uppskot sum strikar afturberingina av emvig til plokkainn hybridbilar og sum leingir afturberingina emvige til bara at roynir elbilar og at at mann leingir strikingina av virðisavgjaldi fyri elbilar leingi tað til desembur níggjuogtjúgu og so strikar plokenn hebridbilar og hebridbilar úr skipanini eitt sindur av munnfullt eitt sindur tekniskt at navigera runt í men tað stutta tí heila er at vit hava við trimum bilsløgum at gera plóga inn hebrid hybrid og vanligir elbilar og hetta snýr seg um at brúka teir pengarnir sum vit hava til rotað høvda upp á at intsentivera keyp av elbilum og ikki intsentivera keyp á ploka innhybrid og hybridbilnum løgtingið samtykti jú tað t tá ið mann vildi leingi av tíðarskeiðið fyri fyri lækka virðisavgjald fyri elbilar so inkluderaði mann hybridbilar og plokinn hybridbilar og undir nevndarviðgerðini tá og eisini undir orðaskiftunum haldi eg tað kom ræðuliga greitt fram ati tað ikki kanska var so hendsingsmessi tí at mann nettupp veit at ein elbilur er nógv grønari og vera partur av framtíðarinfrakervinum ímeðan hybridbilar og plokginnhebridbilar ikki verða tað í sama mun øh vissu vit hyggja eftir søluna og innflutningina av elbilum so so veksur tað eksponensielt øh men er enn ein øgiliga lítil partur av tí samlaðu bilpartin í føroyum eg meini atvit hava okkurt tað um kring seksogtjúgu túsundi akførur á vegunum av teimum eru kanska eini fimm hunrað og fýrs elbilar øh men eg eri sannførdur um at el elbilar tað verður tað er bæði tað fyrsta tað næsta og tað síðsta stigið á leiðini til til at hava eina grøna bilpark elbilurin er absolutt uttan sammeting tað grønasta alternativið í mun til øll tey bilasløgini ella akfartsløgini sum vit hava tilgeingiligu beint nú sjálvandi veldst tað um hvat fyri orkukelda framleiðir hendan streymin sum elbilurin koyrir uppá so tað er orkuvinarligt men tað veldst sjálvandi eisini um streymframleiðsluna tí haldi eg eisini at tað er viktigt at síggja hetta her uppskotið í einum samanhangi har mann eisini tosar um at mann vil gjarna økja um framleiðsluna av grønum av grønari orku tað hongur óloysiliga saman men tað sum mann skal minnast til eisini tað er tað at ein elbilur hann løðast við streymi og um náttina serliga tá ið tað ikki er stórt samlað orkuforbrúk og vindmyllurnar kanska koyra fuldran á kassan jamen tá kunnu allir hesir elbilarnir sum fara at koyra føroyskum vegunum løðast og virka sum battaríir til ta yvirskotsorkuna sum orkuframleiðslan av varandi keldum førir við sær so tað verður ein goymsla til yvirskotsorku av varandi orkukeldum sum jú vitj vita svingar øgiliga nógv so tað snýr seg eisini um at gagnnýta tað tá tað so verður framleitt øh og harafturat havi eg hug at siga at óansæð um tað verður um mann fær streym sum verður framleiddur á á orkuverkinum á sundi so er tað statvek meira effektivt tí at tú hevur eitt stórt útstøt havi eghug at siga heldur enn fimm seksogtjúgu túsund lítil útsløt tað er í akurigat meira effektivt tí at idensiteturin er hægri so tað er eisini fyrimunur í sær sjálvum at hava eina bilpark av elbilum sum koyrir upp á streym sum verður framleidd í einum orkuverki sum sum til dømis tað sundi tað er samla sæð meira effektivt so sjálvt tá gevur tað betri meining vistu vit hyggja eftir tøkniligu menningina hon h jú koyrt fyri rúkandi ferð tey seinastu tretivu árini men kanska serliga tey seinastu tíggju eg rokni við at tað fer bara at akselererað tey næstu tíggjuárini vistu t hygga eftir hvat hvat hvat kostnar eini eini elbilur hann í tvey túsund og tíggju so kostaði hann túsund hundrað og trýogfýrs dollar perkilovatt tíma og nú tíggju ár seinni liggja vit um kring hundrað so hann r fartskt blívin tíggju ferðirnar so bíligur upp á tíggju ár so tað er rættiliga ótrúligt og eg giti at tað fer at halda áfram í øllum førum kanska niður til ein trýoghálvfems ella trýss dollar pær kilovatt tíma tað fáa vit at síggja hvussu tøkniligan menniskin fær men orsøkin til hetta uppskotið kemur tað er tað at mann vil gjarna leingja hesa skipanina við elbilarnar men eisini at mann vil gjarna strika ploginnibrid og hybridbilar og tað skal síggjast í ljósunum av tí sannroynd og staðfesting at ein hybridbilur er ikki ein grønur bilur tað er ikki ein bilur sum koyrir á upp á grøna orku hann brúkar í bensin ella disi hann hevur so eitt battarí í bilinum sum ger motorurin brenni motorurin meira effektivan ja mentað er iki ein grøni bilur hann fer ikki at vera ein partur av framtíðar orkuinfrakervinum sum vit streymba eftir at fáa øhploga inn ebridbilur harafturímóti kann gott vera ein grønur bilur og hann fer allarhelst eisini at vera ein partur av framtíðar infrakervinum tó als ikki í eins stóran mun og ein vanligur battarí elbilur gerð eg hevði sjálvur míni ivamál um júst tað og í sambandi við at gera hett her uppskotið setti meg eisini í samband við umhvørvisstovuna og tey mettu ikki at tað skuldi vera ein partur av tí og harafturat kann eg eisini refirera til ta kanningina sum ingilín dygiksen strøm nevndi at mann hevur testað hundrað túsund bilar í europa fyrst og fremst haldið eg ug mann er komin til ta niðurstøðu at ploginnibridbilar dálka eini tvær til fýra ferðir so nógv sum upprunaliga mett ø og visti tú eisini hyggur eftir át portina sum tað danska klimaráðið gjørdi í tvey túsund og átjan so er tað øgiliga greitt hvør er tann stóri syndari í tí samlaðga útlátinum eg haldi mann hevur her á tingi og úti í miðlunum hug til at grugga málið og siga ja men battaríir dálka minst líka nógvog ja men hvat við orkuverkinum á sundi tá dálka minst líka nógv tað passar ikki tølini vísa at ein elbilur er so nógv nógv tann tann við nógv minst útlátið í mun til bæði bensin og disil hebrid og plagu innibrid og tað kemst av útstøtunum taðma for brennur í bilinum øh visu vit hyggja eftir hvussu tølini síggja út í dag so á føroysku vegunum koyra í dag ella í øllumfrðin eru skrásettir hjá hægstovuni per fyrsta novembur tjúgu einogtjúgu fýra hundrað og einoghálvtrýss hybridbilar og so sjeyoghálvfems afturat sum er disil og plokoinnhybridbilar eru hundrað og trýss av og elbilar eru fimm til samans og tað sum harmar meg er at tá mann øgiliga væl er væl vitandi um at ploo innhybridbilar og hybridbilar ikki eru so grønir og ikki vera ein partur av framtíðarinfrakervinum so velur mann allíkavæl at stuðla teir fíggjarliga við skattagjaldarans peningi so tað vil siga tað at allir teir bilarnir sum fara til plogo inn hí brid og teir sum fara til hí brid eru fyri meg spilla skattagjaldarns peningi tá tað kemur til ambitiónina um at náa tað grøna orkuskiftið so hvør króna sum fer til plog inn í brid og hebrid er ein króna sum ikki fer til at stuðla upp undir keyp av røinum elbilum og eg haldi tað er tann vegurin vit skulu fara við avmarkaðum pengum í resursum til tað grøna orkuskiftið so haldi eg at vit mugu syrgja fyri at brúka pengarnar effektivt og at brúka teir á røttum stað tað kann hetta kann sjálvandi ikki standa einsamalt tað er nógv sum skal koma í rætt lag viðsu hetta her skifti til elbilar skal gjøgnumførast tað er millum annað tað at mann skal hava fleiri løgistøðir mann skal økja um framleiðslukapasitetin av varandi orku vindmyllur sólorku pompstorikskipanin tað er altíð nakað sum skal vera ein partur av hesum infrakervinum eisini tað at útbúgva mekanikarar og og og og so framvegis til at kunna taka sær av hesum og at útbúgva til dømis sløkkiliðini til at kunna sløkkja bilar sum koyra upp á battaríir sum vit vita hevur sínar avbjóðingar við sær og so sjálvandi eisini tað sum annars fór til tað at instentivera tað at bjálva húsini betur tað at skatta dálkandi atburð og nýtslu og so framvegis in til víðari so haldi eg at hetta her uppskotið hevur verið umrøtt positivt og tað eri eg sera glaður fyri øh men tað sum kanska harmar meg eitt sindur er at eingin er til víðari hevur forsvarað tað sum mann gjørdi fyri í ár eingin er komin upp og sagt vit vildu hava hybridbilar tí at a b o co d v vildu hava plaginnibridbilar tí xy og sett tað virka tað ikki ordiliga sum at nakar hevur gjørt inn til víari ná eg vóni í øllum førum at hetta er uppskotið fer at fáa eina góða viðgerð tað virka sum um at tað er ein ávísur áhugi fyri hesum uppskotunum og taðer eitta ávíst rationalu aftanfyri so vóni eg bara at mann fær sett tey ivamálini til viks í nevndarviðgerðini sum mann nú einaferð hevur og vóni annars at tað fær eina góða viðgerð í nevndini takk fyri
ja takk so er tað viðmerking tað er bjørt samulsen
ger so væltakk fyri ja tað hoyrist at uppskotsetarin hevur sett seg væl inn í tingini og eg eg haldi sjálv at tað ofta er tað sum kanska hevur manglað her tá ið mann viðger hesi málini so øgiliga nógv teiman viðger elbilar so tosað mann sum um at tar vóru elbilarnir sum vórðu framleiddir fyri fimm árum síðani og har er jú serliga battarí tøknin mennist ótrúliga skjótt og í øllum førum teimum nýggjastukanningunumum mann kann lesa um hetta her so so livir elbilurin fyri tað fyrsta nógv longri enn ein ein vanligur bensinor disilbilur og harumframt livið battaríið nógv longri enn mann segði eisini bara fyri kanska tveimum árum síðani so eg atlaði at spyrja tingmannin um tað at tryggja sær rætt grundarlag sjóvandi bæði fyri politiskum avgerðum sum tídis ikki var upp á pláss tá samgongan samtykti tað uppskotið men eisini fyri at kunna taka fram átrættaðar avgerðir um tingmaðurin ikki samdur í at tað er øgiliga neyðugt at mann í nevndarviðgerðini fsær ta røttu vitanina upp á pláss tí
ja takk ger so væl liðbjarni krossa
petesentakkfyriharra formaður tað sum kanska harmar meg øgiliga nógv tað e tað at av tí at hetta hermálið er nokk so teknisk av náttúru at mann so ikki diskuterar tað út frá teimum teknisku fortreytunum og og og vurderar um se um sykcekriteriuni út frá tekniskum viðurskiftum vit skulu hyggja eftir agrigera útlát vit skulu hyggja eftir samla útlát yvir livirtíðina á akfariunum tey tingini eru øgiliga relevant í mun til hetta her og so kostnaðurin ikki um hesin bilforhanlarin til felduvís sennaran rúgva av teimum og hesin selur ikki so nakað av teimum hesi kann ikki bjóða tað og hasin kann tað virkar fyri meg sum um at tað hevur verið tilfeldi tá ið mann samtykti inkloderað hebrid og ploka inn hebrid og eg vóni at onkur kemur upp at afturvísa tað tí tað hevur eingin gjørt en til víðari ø so vissi mann kundi fingið eina diskussión sum bygdi upp á tað tekniska spektið av hesum her sum tað sum tað jú sjálvandi fyrst og fremst skal vera so giti eg tingi samla saðer kom til eina heilt aðra niðurstøðu enn tá ið politikkur og og ogog onnur viðurskifti blanda seg uppí tí vit vilja øll tað grøna orkuskiftitak fyri
ja takk so er tað brandur
ja til viðgerðar er eitt ella tvey uppskot frá framsókn um ati um elbilar plogga inn hybrid og hybridbilar og hetta e eitt mál sum fer í í fíggjarnevndina løgr nokk so havi eg bara her frá tingsins røðarpalli í dag hoyrt nordar í um gramm av cotvey øog hendan vegi nú handan vegin hpástandir sum sum siga ati okkurt er øgiliga nógv minni dálkandi enn annað hmen eg havi ikki hoyrt ein tann einasta ikki eingong fíggjarnevndarlimur tosa um hvat fyri ávirkan í í sølan av elbilum hevur á tað fíggjarliga í føroyum altso á fíggjarlógina onga tað haldi eg er eitt sindur løgi tí at vit síggja í tag at sølan av elbilum tekur reiðiliga dik á seg bara higartil í ár eru tvey hundrað og fimmogtjúgu elbilar seldir í føroyum tvey hundraðog fimmogtjúgu elbilar tað er øgiliga nógv meir tað er kanska helvtin av tí sum er selt av elbiluum í føroyum yvirhøvur tað betíðir at atsølan tekur av álvara dik á seg bjarni kárasom petersen vísti á at hon var eksportensield vaksandi tað er hon allarhelst ja øh fyri hvørja ferð vit selja ein elbil í forhold til ein bensibil so missir landið hálvfjerðs túsund krónur og í bara í emvege og fyri hvørja ferð vit selja ein elbil í fórhold til ein vanligan bil so missir landið eittstað afturanna upp á hvussu sdýribilurin er so misir landið eit stað millum trýss og fýrs túsund krónur landið missir hundrað og tretivu túsund krónur fyri hvørja ferð vit selja ein elbil í føroyum í dag hundrað og tretivu túsund tað vil siga higartil teir fyrstu tíggju mánaðirnar í ár hevur landið mist eitt stað millum tretivu og fjøruti milliónir krónur sum vit kundu havt fingið inn meiri til at gjørt gott við millum tretivu og fjøruti milliónir krónur eg haldi at tað er ein relevantur upplýsingur at upplýsa fyri fíggjarnevndarlimur tað tað mugu vit siga tí at ír við at at ati at sølan er eykspornensielt vaksandi so verður væl visu vit hava hesa skipanina galdandi í nógv ár afturat so verður væl tapið hjá landskassanum í forhold hvat ið landskassan annars hevði fingið inn eisini eksponentsielt vaksandi og tað mugu vit til at halda fyri at halda okkum til her í hesum høga tingi eg sigi ikki at vit eg eg havi fyri sovud onga meining um um æl ella hybrid ella plogg inn er tað sum vit skulu framyvir men eg havi eina meining um at vit mugu ikki taka for nógvar av inntøkusíðuni hjá landskassanum soleiðis at at tað ikki verða pengar til onnur ting og tí haldi eg at at at hetta kjakið er øgiliga snevurt vit vilja vera grøn ja sjálvandi vilja hvør av okum vilja ikki vera grønur sjálvandi vilja vit tað sjálvandi vilja vit tað men eitt stað millum tretivu fjøruti milliónir í ár kundi brúkt til so ræðuliga nógva ting úti í samfelagnum sum spardi okum fyri eina rúgvu av oljunýtslu av orkunýtslu øh afturat hesum her so fáa vit frá elbilum í forhold til vanliga bilar minni av vekgjaldi um vit fáa einki av avgjaldi á bensin og disi men ókey so hinvegin fáa vit inn aftur frá avgjaldi á tungolju tí tað er jú tað sum tæir brúka í dag tað er jú tungolja sum elbilar brúka í dag so vit fáa eitt sindur av avgjaldunum inn aftur har øh nýggir bensin og disilbilar eru øgiliga reinir í forhold til hvat ið bensin og disilbilar hava verið frammanundan útlátið á hesum bilinum er minkað øgiliga nógv bara tað seinastu fimm fimm árini tað veit ein og hvør sum hevur keypt sær nýggjan bil hann brúkar so nógv minni av av disil og bensin enn hvat ið ein inn hvat iðein tilsvarandi bilur gjørdi árið vit tosa slett yvirhøvur ikki um eitteitt evni sum eitur brintbilar hví ø vil mann ikki stuðla brintbilar á saman hátt sum sum hava stuðlað øsum hava stuðlað elbilin í dag tað tað skilji e ikki ordiliga tí hin brindbilar eru jú eisini tað er jú berur roknað fyri at vera í í grøna endanm eg vildi bara nevna hetta her við at útinntøkumissurin hjá landskassanum frá bilasølum verður eksponensielt vaksandi hann er millum tretivugfjøruti milliónir í ár og hann verður eksponensielt vaksandi næstu árini vilsu vit ikki royna at at erstætta tan inntøkumissin við onkrum øðrum tað er bara tað sum eg vil hava løgtingið at vita og og serliga fíggjarnevndarliminum tað tað er ótrúliga yvirraskandi at eingin nevndi tað fíggjarliga aspektið í hesum málinumtakk fyri
ja takk spæla viðmerkingar tað er fyrstur er bjarni koyrásen petersen ger so væl
takkfyri hara formaður brandershandoy hann roysir eini øgiliga relevantan og týdningarmiklan spurning og tað er hvat kemur altíð ter at kosta og ikki minst hvør skal betala ella hvat skal víkja og tað er ein sannroynd at tað grøna orkuskifti fer at kosta ikki milliónir ella hundraðtals miliónir men men fleiri milliardir vissu vit taka allan pakkanom tá havi ikki engongutikið skipaflotan við eh og tað kemur onkur at rinda øspurningurin er hvør eg føli onkursvegna tað má vera tað má fylgja útlátinum til deils og tað má annars vera nøkulunda soludari soleiðis at bæði privatpersónar og og vinna koma at rinda í einum nokk so jøvnum lykli forhopiliga so tað má fylgja útlátinum tí kann mann til dømis síggja hetta her við ati við at skatta bensin og disal visti er tað sum skal til tí at het her uppskotið snýr seg um at insentivera tað at keypa tað sum koyrir upp á el men so kann man líkasum gott fíggja tað við at dinsentivera tað sum koyrir pp á bensin og disin nú er tað bara eitt boð
ja takk
ger so væl blíðistandur ja takk fyri bjarni kárasund petersen tað er so ein máti at gera tað upp á at skatta útlát at skatta at skatta bensin og diesel dieselbilar bensinbilar meiri men í og við at at elbilarnir eru eksponentiælt vaksandi ja men altso so verður væl tað tann skattingin av útláti at vera eksponentielt minkandi og tí er tað væl ikki mær nøkur hálbara loysn persikt tí at um tíggju ár kanska er koyrað koyrað fýrs prosent ella fimm prosent av elbilum í í føroyum og tá tá tá er tó er jú einki at skatta hvar hvar skulu tær inntøkurnar tá koma frá takk fyri
ja takk so tað bjarða
amalsen ger su væltakk fyri brandur sandoy spurdi um bryntbilarnar bryntbilarnir eru við tað havr ter altíð verið í øllum uppskotnum um avgjaldslætta heilt frá tvey túsund og átta tá immhn fyrstu ferð gjørdi avgjaldslættað fyriskrassingagjaldið men vit hava ikki tann infrastrukturin og brent er dýrt og og ringt at framleiða men tað verður heilt sikkur partur av loysni serliga til a tungu ferðsluna og skipaferðsluna í framtíðini vænta eg men ein spurning er samdubrann sandoy í hesum her at sjálvandi má vit hugsa um landskassan og tí altso tú í øllum teimum uppskotinum eg havi verið við tilat lagt fram gjøgnum árini so hevur tað altíð verið ein sólsetra áseting mann hevur gjørt tað fyri at siga at nú vild mann hava sett gongd v særumleggingina men tí máe spyrjabrann sandoy ja men tá er mann so valdi at koyra hesa her hybritbilarnar inn nú sjálvt um teir eru longu kappingarførir í prísi í dag hví valdi mann tað tí tað haldi eg kann seta gera virkligar avbjóðingar fyri landskassan at mannhevur koyrt teir inn afturat
ja takk
tað er svæl brendursson tí ja sum sum eg legði dent á mínari røðu so havi eg ikki tær stóru meiningarnar um hetta her við elbilum plug-in og og hybrid hvat er meiri dálkandi ella minni dálkandi enn nakað annaðeg kundi bara fyri stilt mær á grundin til at mann gjørdi ein plug-in bil ella at mann gjørdi ein eubritbil tað var tí at hann var minni dólkandi inn ein bensinbil ella eitt diskbil ella var væl eingin grund til at at gera teir bilarnar við einum ekstra elmotori í og battaríum tað tað gangi bara út frá út frá rationalinum nýt í men eg havi ikki kannað teg eg havi ikki sett meg í nýta og og í grundini haldi eg tað vera eitt lítið sindur ivasamt tá ið mann yvirhøvur ger lættar fyri at keypa nakað sum eitur el ella hybrid ella plugin eg haldi ikki at eg haldi at tá ið hesir elbilarnir eru nóg framkomnir og kunnu kappast í prísi so verða teir ein natúrligur avloysning hjá hjá disel og bensinbil
takk fyri tú ja takk so er tað heldig
giapralsen ger sovælhar formaður ja eg haldi at brann søndoy er inni á nøkrum týdningarmiklum sambært grøna orkuskifti heta her við tí fíggjarliga partinum og akkurát hetta uppskotið vit viðgera í dag ela hendan lógu viðger í dag hon gjørdi soleiðisnar at tú fært nógvan avsláttur tvey tey fyrstu árini og so minkar tað øgiliga skjótt tað vil siga tesignal til fólk um at skalt fáa nakar burtúr hisni her so skalt tú skunda tær og tað er neyðugt í hesum er grøna orkuskiftunum at vit brúka bæði gularót og písk tað er øgiliga lætt politiskt at selja nú skal mann fáa avgjalds lætta her og og og stuðul har men hvat við hinum altso nær skalt tú rinda nakað og hetta kemur at vera eitt stórt vakum í landskassan visti mann ikki tekur pengarnar inn aftur tí landskassan fara í dag nógvar pengar inn sum emveg av olju og oljuavgjald framvegis teir pengarnir skulu s inn aftur o so ulla so tí mugu vit flætta tað saman bæði gularøtur og pískatakk fyri
so er tað brandur
sandoyr gersovæl ja takk fyri harra ja takk fyi takk fyri viðmerkingina helgi helgji abrabsen ja tað er nemliga tað a vit hava gigivið nú eina gularót og tað eru nógv fólk sum taka av hesum her og og tað er fyrri sov vit eisini forstáiligt eg skilji tað øgiliga væl øh tað er jú einki tað evur einki statussymbol í dag sum verður so nógv tilbiðið sum ein elbiðil bilur so eg skilji øgiliga væl ati at mann at mann vil gjarna fara tann vegin øgiliga lekkri bilar og teir hava ta nýggjastu tøknina og og og mann heldur seg vera grønand sjálvtum hann ikki et í dag tað heur so nakað annað men men hetta letur altso eitt vakom í landskassanum hvit hoyra í dag at fólk rópa um at fáa meiri at fáa meiri pengar til d d útgreining o vit vit síggja vit hoyrdu í dag at í tey menn samskiparar mangla runt a landið altso tekur tað meiri pengar úr landskassanum so verða minni pengar til alt annað og tað er óansæð á hvørjum øki tað er í í landinum so verða pengar at mangla í visti tú ikki t at stættað teir við onkrum øðrum
takfyri ja og so er tað ingilín didreksen strøm geru
ja penglar pengar fara mangla í vissi mann ikki øki um inntøkurnar tað er púra rætt tað burdi brarnr sandor kanska eisini fortalt sínum egnum landsstýrisfólkum vit vilja øll vera grøn sigur branndsandoy og tað hoyra vit eisini samgonguna siga men tíverri so síggja vit øgiliga fá ítøkilig uppskot sum endurspegla tað ynskið bara hetta ein uppskoti sum so kom fyri einum ári síðan sum eg vil eg pástanda ger tað øvuta sum kemur eitn stuðul til nakrar bensinbilar øhso kombrandur eisini inn á hvussu dýr henda skipanin er men tað sum samgongan við fólkaflokkinum í landsstýrinm jú hevur gjørt er at mann hevur økt um hesa skipanina

ja takk fyri harra formaður takk fyri viðmerkingina ja tað er nemliga tað sum er hendan skipanin er dídur og meiri man undantekur meir man gevur lættar til onkran sum skal keypa sær okkurt og í sum í hesum førinum keypa sær elbilar tey allarflestu sum keypa sær elbilar eru tey fólkini í dag sum hava ráð til tað sum sum fortena í tí hægra lønarlagnum í í í samfelagnum teytey tey tann vanligi borgarin øh eg ivist í um mann hevur ráð til nakran til ein flottan elbil spildur nýggjan tað tað skal eg loyva mær ivast í øh jú meiri mann gevur út av landsins ágóðin jú meiri má mann finna ein erstætning fyri hvussu mann skal fáa pengar í landskassan og eg kann heilsa ingilín strøm og siga at tað verður ikki at fara út eftir vinnuni enn einaferð at taka meiri pengar inn frá vinnuni soleiðis at vit kunnu lata tað út aftur í
beina stuðli ja takk fyri nú er ætlanin ella nú verður tingfundur niðurlagdur og tikin upp aftur klokkn hálvgum tvey og so kann eg siga tað eisini at tað bleiv biðið um ella tað bleiv samtykt at víkja frá tíðarfreistunm í tveimum málum í gjár tað var løgtinsmál nummar fimmogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um broyting r løgslóg um dagpening vagna sjúku við meira og í løgsmáln umar seksogtjúgu tað var samband við javningaraltso javningarprosent til ntilalmannaveitingar ætlanin er altso álitini koma r úr nevndini aftaná døgurða nú í teimum málunum so er ætlanin tá ið hetta málið er liðugt viðgjørt sum vit hava viðgjørt nú at at áseta nýggjan fund har vit fyrsta hava triðju viðgerð av hasum málum aðru og triðju viðgerð av hasum málinu skal vera tveir fundir har síðani verðu hildið fram við skránni í dag soleiðis er ætlanin at leggja til rættis tingfundur verður uppaftur tikin klokkan hálvgum tvey so er tingfundurin upphæddartikin vit halda fram við fyrstu viðgerð á løgsmanna nummar trýogtretivu fýraogtretivu og nú er tað ruth vang sum fær orð gjørt væl
takk fyri ja vit viðgera framvegis uppskotini bæði frá bjarna kárasom petersen um at avtaka avgjaldsfrítøkuna fyri hybridbilar í høvuðsheitum og at leingja frítøkuna fyri elbilar eg haldi at viðgerðin higartil hevur verið sera áhugaverd eg haldi eisini hon hevðu verið jalig faktiskt haldi hon hevi verið jaligari enn eg hevði væntað øhog eg má eg má viðganga at at roynt mentalt so hevði undanfarni røðari eg var so sikkur uppá at eg visti hvat hann fór at tosa um so eg mentalt hevði eg líkasum brynja meg til eina byrjan sum eg faktiskt etkiki fái brúkt tí at brandur sandai fór at tosa um nakað heilt annað enn tað sum eg var hundrað prosent sikkur pá hann fór at tosa um og í veruleikanum var tað eitt sera viðkomandi og áhugavert evni hann tók upp taðer nevniliga hetta her við tæir fíggjarligu avleiðingarnar av grøna orkuskiftunum og tað er nakað sum vit tosa alt for lítið um væl vitandi øll somul at skulu vit leggja um til varandi orkukeldur so kemur tað at kosta nógvar pengar og tað skal gjaldast onkursvegna og tað eru bara vit sum koma at gjalda tað so er bara ein spurningur um hvussu annars plagarbrand til sandoyar vera nokk so skeptiskur í mun til hetta grøna orkuskifti og og og tann skepsissin haldi eg eri eri upp á ein máta fín at hava tí at eg eg eg fylgi væl teimum sum siga at tað er nógvir dupultsmoralur og og kanska øgiliga nógv nógvar kenslur í mun til hetta við tí grøna orkuskiftinum at hendan her grøna rørslan er nokk so merkt avja

djúpum kenslum sum oftani fylgja við tá ið tað eru djúpar samføroyingar tað er ikki neyturvliga ringt men tað er viktigt at viti grunda okkara politikk á veruleikakendar

og og tað hevur eisini verið sagt hetta her um at tað at kanska serljga vinstravongurin tal tað var biljustinussen sum vildi vera við at vinstravongurin kanska var so kensluborin í mun til hetta hendan problematikkin í mun til høgraveingin og har má eg siga at fyri meg var tað tað sum á góðum føroyskum eitur ein geymceinger tá ið nú vinnan kom út og líkasum tók føroyingina viðvíkjandi tí grønu kósina og tað fekk meg at halda ja men so er einki at ivast í hjá høgra flokkunum heldur enn at fylgja trópp og eg haldi heldur ikki tað í sar sjálvum er vánaligt at vinnan tekur føroyingina men eg haldi tað hevur týdning at politiska skipanin onkursvegna spælir við og eitt annað sum eg havi hug at nevna í samband við hetta vinstru og høgra var at gjøgnum eina útvarpssending so so so hoyrdi eg um eina røðu sum margaretttacchi hel í st í nítjan hundrað og níggjuogfýrs faktiskt áttanda novembur í nítjan hundrað og níggjuogfýrs sum var dagurinn áðrenn múrurin fall tað var nú nokk heilt tilvildarligt at tað var akkurat tann dagurin men tað var ein røða sum saktans kundi verið hildin í dag tosaði um hesa her ábyrgdina og og hóttanina av veðurlagsbroytingunum sum hon var púra sannførd um týdningin av ati at mann stóð saman altjóða um at loysa avbjóðingina og eg haldi er tað nakað mann ikki kann leggja maretakkiheundir so er tað at vera vinstrasinnað nei aftur í í mun til hesa her skepsissuna í mun til øgrøna orkuskifti so haldi eg at at tann skepsissin kann vera við til at líkasum skerpa kósina eg eri eg havi stóra tiltrúgv til tøkniligu menningina so tá ið tað verið víst á til dømis umhvørvisligu árinini av grøna orkuskiftum tað hevur verið víst á pattaríir hvussu skulu tey goymast aftan á at mann ikki brúkar bilin longur so eri eg sannførd um at ati

at tøkniliga menningin fer ati at finna loysnir í so máta nú var eg ikki nóg tilvitað um at eg faktiskt bara havi fimm minuttir og ikki tíggju minuttir at tosa í so eg eri ikki komin meira enn gott og val í gongd men eg havi møguleikar fyri at taka orðið seinni takk fyri ja so fær bjarni
meni kárasom petersen eina viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður eg haldi tað nógvugu seinastu árini tá hevur tað verið eins og árini viðhvørt sunn og viðhvørt ósunn skepsis rundan um hetta her vita grønum men tað kom jú av ymiskum væl grundaðum orsøkum millum annað tað at grønari loysnir vóru for dýrar tað vóru ikki nóg effektivar tað vóru ikki nóg góðar og kappingarførir í muni til tað konvensinellu brennievni sum vit brúka men eg føli at vit eru í eini at kurvan spakuliga knekkar ella ferðaknekkar um aldarskiftið og so er tað hetta her við eiga vit ikki at onkursvegna planta eina hugburðsbroyting bæði hjá privatfólki og hjá vinnuloyvi og almennum myndugleikum har sum vit byrja at tosa grøna orkuskifti upp heldur enn at alla tíð peika á tey teir lítlu smáfeilirnar sum eru í í einum hvørjum stórum grønum bevekilsi tað føli eg onkursvegna er neyðugt fyri at

gersovæltakk fyri ja eg eg havi stóra tiltrúgv til tøkniligu menningina eg havi eisini stóra tiltrúgd til marknaðin og tað sum eg síggi tað er tað at brúkarin eftirspyr grønar loysnir so eg eg upplivi upp á nógvar mátar at brúkarin hevur yvirhálað politisku skipanina og at vit kanska renna eitt sindur aftaná brúkaranum tí eg haldi tað er nokk so týðiligt at grøna loysnir er nakað sum brúkarin eftirspyr og og og o spurninur er um theirra tikið e neyðugt hjá okkum at at tosa tað upp um ikki viljin er har longu og og tað sum eg ætlaði mær at gera meira burturúr sum eg ikki fái tí til tað er hetta her við tí varandi orkukelduna sum eg haldi heva stóran týdning fyri okkum í føroyum eisini afturat tí at mann fer yvir til tað grøna og hugsar um umhvørvið so týdningin av at brúka tær varandi orkukeldurnar sum vit hava í føroyum í ríkiligt mát tað trúgvi eg eisini eigur at vera eitt motiv fyri umleggingini takk fyrijaog
brandur sandoy ger so vælja
takk fyri takk fyri harra formaður ja tað er tað er jú gleðiligt at millum annað vinnulívið hevur saksið vilja leggja um til til tað grønu tað grønu loysnirnar og stuðla tí grøna politikkinum í føroyum við atminka útlátið innan fyri eina ávísa ávísa tíð nú bíðaði bara eftir at vinnulívið fer at brúka millum annað eysturoyartunnilin sum jú kannu spara co í ólukkumátu ø men tað sum eg ætlaði at spyrja ruttvang um tað var hetta her viðhenda grøna framleiðslan av av av orku vit vita at eitt tann tann allar grønasta kanska framleiðslan sum vit yvirhøvur kunnu hugsa okum tað er jarorkjarnorka øh hvat sigur ruttvang um spurningin um kjarnaorku í føroyum takk fyri ruttvang
takk fyri
eg má viðganga eg havi fyrrihildið meg sera lítið til kjarnaorku eg eg hoyri at kjakið beginnur at taka seg upp í føroyum at tað eru fólk sum tosa fyri at vit brúka kjarnaorku í føroyum tað skal eg slett ikki avvísa eg eri opin fyri øllum tøkniligum møguleikum men eg haldi at vit hava vit hava so nógva vit hava varandi orkukeldur í ríkiligt mát og serliga upp á hetta her við við sjóvarfalsorku í fall mann fær tað at rigga tað er jú ein varandi orkukelda í mun til bæði vind og sól so tað er ikki neytúrvuliga neyðugt hjá okkum at satsa upp á kjarnaorku fyri at fáa varandi orkukeldur men eg sum sagt eg skal ikki avvísa tað eg haldi heila tikið tað øgiliga spennandi tøkniliga menningin sum fer fram í løtuni og allarhelst eru nøkur ting um nøkur ár sum vit sletta iki kenna til í dag takk fyri ja takk
so er tað siri stenberg sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður eg síggi hetta uppskotið sum ein liður í at taka ábyrgd av veðurlagsbroytingunum men eisini av umhvørvinum og tey tingini hanga nokk saman ø tað eru fleiri sum hava havt hetta her frammi at vinstravongurin heldur eitt og høgravongurin heldur eitt annað eg haldi faktisk at tað hetta her málið við orkuskiftunum eigur ikki at verða sett upp soleiðis men eigur at vera nakað sum savnar okum øll tí tað er nakað sum okur eiga at standa saman um og visi mann hugsar tað í einum øðrum perspektivi hetta her við hava ein vilstrarvong og ein høgravong so erta væl fáir fuglar sum flúgva við einum veingi so visi okur fáa báðir upp á flagsa so kanska tað gongur tað skal so vera mín áheitan tá ið okur viðgjørdi heta her seinast við við hybridbilum tá varð orkumyndugleikin øgiliga greiður um tað at hetta var ikki ein grøn loysn og mæltu faktiskt frá at mann stuðlaði tí og allíkavæl bleiv tað samtykt og vissi eg minnist tað rætt so haldi eg øll andstøvan atkvøddi ímóti akkurát tí og nú mælir framsókn so til at mann bakkar aftur og at mann avtekur envegfrítøkuna fyri hybridbilar og tað haldi eg faktiskt er rætt at gera eg dugi gott at síggja tað at tað skapar eisini aftur eina tvístøðu ti úti í samfelagnum tí løgtingiðhevur sagt eitt í gjár og sigur nú aftur eitt annað í dag men eg haldi at vistimann er gjørt eitt feil so so rætta mannan men eg haldi eisini at hetta her uppskotið at lata kjakið tað rørur kanska eisini eitt sindur við nakað annað og tað er tað ati mann er nokk so mann vel nokk so treyðugt lurta eftir myndugleikum ella eftir serfrøðini og tað haldi g eisini hendan her støðan sum okur eru í fyri tíðina hevuhevur víst og eg haldi eisini at tað hava verið nógvar mytur um tað at um elbilar nú eru tað rætta og hvørta síðnum um mann akkurátsum upá einanan máta velur at lukka orðini fyri myndugleikan tað haldi eg ikki er eitt sunnastekn í einum samfelag tað er tað er gott at vera kritiskur men eg haldi at okur hava eisini nakrar myndugleikar sum okur mugu hava álit á føroyar eru vælegnaðir til elbilar okur hava stuttan avstand og sølan veksur í løtuni sjálvt um hin sølan av vanligum bilum veksi skjótari og bilar eru ikki nakað mann keypir ofta tað er nógv ár ímillum og tí haldi eg mánn má hava tvær strategiir altso eitt er at mann tekur emvegei av í eina tíð me at mann ynskir at fáa bilarin inn á marknaðin men mann má eisini hava tað longri strategina sum sigur at innan fyri nøkur fá ár so verður tað hildið uppat við at selja bilar sm sum koyra við bensin og disil tað má vera tann langsigtaða planum og har hava onnur lond sagt tjúgu tretivu emvegfrítøkan fyri elbilar er so er so nú og so haldi ag ja hetta er so tað langsygnaðar málið orkuskiftið er trupult men tað er í gongd vindorkan verður útbygt og tað sum eg síggi sum ta størstu forðingina fyri at fáa ta útbygt skjótari tað er at mann ikki hevur enn loyst tann spurningin um lendið tað er alla tíðina tað sum blívur ein avbjóðing fyri at koma víðari í orkuskiftunum so tað er bara ein áheitan um at fáa tað loyst og tað er slett ikki so einfalt sum vindorskal verða útbygd og atað man gera royndir við sólaorku og fólk leggja um men tað er trupult tí tað dýrt tað er kanska eitt sindur lættari at hugsað teg inn tá ið tú byggir nýtt men okur hava statvekk ikki ordiliga fingið eina loysn upp á hvat mann gera við tey eldru húsini tað er so tað men tíbetur verður nókv á tí bygt grønt og okur vita sjálvandi okur hava avbjóðing við skipaflotan okur geva lættari til bilar og til jarðhita til hitapumpur okur geva deferenserað ein prís og tað e ikki langt síðani at tað kom ein vindmyllu lund upp í suðuroynni so u á tann mátan er komin uppí okur hava nokv at vinna eisini við orkusparing eg haldi tað er eitt sum mann burdi tikið meira til sín tí orkutørvurin og orkun forbrúkið hækkar alla tíðina sum mánn má eisini tosa um ikki bara um umlegging men eisini hvussu mann kann gera við orkusparing og tann skipanin sum var eisini við bjálving fyri nøkrum árum síðan a mann kundi fáa bjálvingarstuðul til at bjálva eldri hús tað var hvørnfalla skipan sum hjálpti um í nógvum hjá nógvum pensjonistum serliga sum fingu oljufarbrúkin niður tað kundi verið nakar men hugdi eftir vinnan í føroyum hevur sett ljósið og pensjónskassanir hava eisini boðað frá at teir fara investera innan fyri hetta her øki og so fari g bara enda við at siga at heta herviðhesín fíggjarliga fíggjarligu avleiðingunum av av orkuskiftunum sjálvandi er tað eisini eina avleiðing men mann má ikki gloyma tað at oljuprísurin er so óstabilur og at stýra eitt land eftir einum óstabilum oljuprísi tað kann eisini geva øgiliga stórar røroyingar innanhýsis í einum landi vissu oljuprísurin hekkar sum tað beinanveg á vinnulívið merkir tað alla mínar tíðir tað verður soleiðis at visi oljuprísurin er høgur so om smyril tveir tímar ferium vikuna tað er næstan tað sum taðer verður lurtað eftir og tí hava okur eisini nókv at vinna við at koma burturúr tí ati vera so bundin at oljuni og vindorkan er bíligari at framleiða upp á seg enn enntað sum mán framleiðir úr olju men sjálvandi eitt uppskot um at frítaka tað skal hava tað skal renna út altso tað skal ki verða varan

takk fyri harra formaður og takk til sigur stenberg fyri eina fyri ena góða røðu nú komin ei eitt sindur inni á tað her ímóti endanum øh hetta her við ati tað at hava eina rúgvu av elbilunum á føroysku vegunum er ikki nokk í sær sjálvum mann skal eisini syrgja fyri at tann framleiðslan er tann tað elforbrúkið er av grønari orkuleiðslu varandi orkukeldu og bilar útgerð í dag kanska tíggju prosent av samlaða orkuforbrúkinum í føroyum hmen mann má eisini leggja geyma at øll tann oljan og bensinin sum vit brenna tað erinnflutningur fyri millum níggju hundrað og tólv hundrað milliónir krónur hvørt ár og tað er og vinnan er tengd av tí og privatu húsarhaldið eru tend av tí at oljuprísirnar altso oljuprísirnar ávirka tað nógv so bara tað við at blíva sjálvforsýnandi eru so øgiliga nógvir ágóðir ágóðar at heinta í sær sjálvum so tað hevur eisini bæði eitt vinnuligt og búskaparligt argumenti bara
kyrjistanverd takk fyri a formaður
j takk til bjarna kárasham øh eg eri púra samd altso eitt er tað umhvørvisliga sjónarmiðið sum taki fult undir við men man má ikki gloyma hina síðuna tað at tú fær altso at tú kanst fáa ein størri stabilitet í samfelagnum tí dugir ikki avhangur at hava innflyta eina orkukeldu sum tú veit í grundarlagi unir øllum samfelagnum undir øllum vinnulívi undir hvønn einastu húsarhaldi men tað at tú kanst framleiða tað sjálvur tú er ikki ein hangugur av um tað blívur nú at kríggini í golfinum ela hvar tað skal vera hvar hon oljan kemur frá men tú kanst liva púra óavhangigt og tað er pá einlannan máta eisini partur av at gera okkum sjálbjargin sum land takk fyrija takk so er tað bjørt samuel
palsen fær orðið ger so væltakk fyri harra
formaður tað er e rættiliga áhugavert at fylta hesum orðaskiftinum í dag og eg haldi at uppskotini frábjarna kárasin petersen hava gjørt nyttu í tann forstand at mann veruliga far fram aftur og fær vent hesum her við hví varda at samgongan samtykti at geva avgjaldslætta til hebridbilarnar og tað sum stóð greitt í orðaskiftinum tá sum stendur enn greiðari í dag tað er at tað vóru ikki nøkur serliga góð argumentir fyri at gera tað at brúka orðið kleantilisma er kanska altíð atvera eitt sindur harðir í orð og talu men eg standi eitt sindur eftir við at tað komu nakrir bilseljarar sum gjarna vildi selja nakrar hobridbilar og bóðum vit muktu fáa hata avgjerslætta eitt sum eg haldi ikki nakar nevnt í dag men tað eru orsøkin til at tað er tað er púra atso tey argumentini sum há verið fyri at gera tað er at ein hebridbil koyrdinógv longri en abensinbilur og tí kunnu hetta verða eitt stig á vegnum men grundin til tað argumentið sær keldur og sum hevur verið tað einasta argumentin hjá samgonguni tað er tað at hybridbilarnir vóru longu blivnu kappingarførar prísi nettupt við tað at teir koyra nógv longr upp á litrin og tað jú nógv harrans ár háðhenteir koma á marknaðin so vórðu tað var ikki nakað sum gjørdi at teir ikki blivu seldir tvørturímóti løgdu fólk í stóran mun longuum til hebridbilar nú um mann so frá samgonguni ynskt at enn fleiri keypa sær hebridbilar ístaðin fyri at fara taka stigið heilt út og leggja keypa elbil eg haldi at visti mann meinar nakað við at mann vil elektrifisera samfelagið so er tað eitt afturstig mann hevur gjørt her og landsstýrismaðurin í orkumálum tá helgi abramsen hann segði ú greitt í miðlunum at tá tá ið samgongan gjøgnumførdi hesa avgjaldsfrítøkuna til bridbilar at hetta var ikki tráð við orkupolitikkin hjá samgonguni sjálvari sum hann stendur eftir við atonkur hevur ynskt hetta her sum vildi selja nakrar bridbilar og og fingið og tað er ikki altso tað tað undirstrikar tíverri haldi avbjóðingina í at at vit vit altso politisku flokkarnir á tingi duga at for illa at ganga saman um ein orkupolitikk sum veruliga flytur nakað eg rokni at fíggjarmálaráðharrin hevur ynskt hettar og so er tað nøkur sum hava biðið um at fingið tað og hevur fingið seg viljað i hvussur so eru verjutalurnar fyri hesari avgjaldsfrítøkuni øgiliga fáar hvat er so framtíðin framtíðin er at mann tann sum er orkumálaráð har nú magnus rasmussen at hann samla flokkarnar í beinanvegin setir ein politiskan fylgibólk og fær flokkarnar inn í kjakið um nøkur átøk sum mugu fremjast fyri at fremja grøna orkuskifti og hann er í einari søguliga góðari støðu til at kunna taka nøkur stór fet sum enn ikki eru tikin ikki av nøkrum orkumálaráðharra higartil man kann sga undanfarna samgonga fekk gjørt hesa her givið hesa gularøturnar til at leggja um til hitapumpur og elbil men men tað vóru eisini uppskot sum átti at verið samtykt kanska tíggju ár frammanundan altso tey tey komu øgiliga seint í mun til at vit áttu ella hvussur fimm ár frammanundan men eisini tey uppskotini eigur teir sjávandi at vera sjólsettirs áseting á tí at endamálið við teimum er egentiliga bara at gera hesar skipaninar kappingarførara í prísi soleiðis at tað er líka lætt hjá fólki at velja ein elbil sum at velja ein bensin ella disilbil ella ein hybridbil men uppskotið heur til endamáls at rullað ta broytingina aftur og tað taki eg hundrað prosent undir við samstundis sum eg ivist eitt sindur í hvussu leingi hetta her áðrenn málið skal vera at mann gevur avgjaldsfrítøku men orkumálarnir ráðharrin nú tað liggur veruliga á honum at samla flokkarnar og so siga púra greitt av tí listanim av átøkum sum vit vita at vit kunnu fremja tey flestu av teimum ella fleiri av teimum eru í hesum her álitunum sum efta her arbeiði sum helgi abrans en fekk gjørt har mann setti ein arbeiðsbólk samgongan hevur sett øgiliga nógvar arbeiðsbólkar men tann eini arbeiðsbólkurin arbeiddi so við hesum her við orkupolitikkinum og kom so við einum áliti sum gav hann lista yvir eini tíggju g fimtan átøk konkret lógaruppskot einki av teimum lógaruppskotunum komu í enn sjálvt um tað er gingið ett hálvt ár nú er so en nýggi ráðharri og hann kann koma á ting og og og samla flokkarnar og so kann mann semjast um hvørji av hasum átøkunum vil mann fremja avgjaldsfrítøkan eigur bara at vera eitt av nógvum átøkum men vit mugan leggja eina púra greiða strategi fyri hvussu fáa vit øll tey átjan nítjan túsund o húsarhaldini yvir á grøna orku og sjálvandi er næsta stigu eisini hvussu fáa vit so hina helvtina ella tann tað sum er faktiskt helvtina av allara orkara okkara oljunýtslu sum er skipaflotin hvussu fáa vit tað við inn í eina langtíðar ætlan og tað eru stórar ætlanir okkara grannalondum í dag fyri eisini at leggja skipaflotan um ikki til æl men til til antin til brynt ella til aðrar formar fyri grønai orku og tað eiga vit at vera við í harra formaður takk fyri jtak høgni hoy
úta varena viðmerking jar formaður eg haldi eg
sí tí a á nakran hátt er er ov ógvusligt at brúka orðið kleantelisma í hesum málinum tí atta málið við at loyva hebridbilinum avgjaldsfrítøku kom tá ið málið var lagt fram tí at bilhandlarar løgdu trýst á politisku skipanini annar bilhandlari er bestu vinur hjá fíggjarmálaráðharranum og ein annar bilhavdnari var í familju við tann táverandi formann í fíggjarnevndini sum nú altso er landsstýrismaður í orkumálum og tað var orsøkin og eg haldi tað er ikki neyðugt at brúka meira tíð upp á tað tað var rætt og slætt orsøkin at hað vóru tvær privatar fyritøkur sum høvdu ein tørv á at fáa selt sær bilarnar kasta nakrar afturat og tí broytti mann lógina tað hevi eingi við orkupolitik at gera tað hevði ikki nakað við nakað strategiagera sum bjørds samelsen roynir at føra fram er neyðug sum rætt er tað er bara tí og tað haldi eg ba skal sigast stutt og greitt tað er eingin grund til at brúka so nógva orku í tinginum at tosa uttan um tað sum veruleikin erbjórssamuelsen
takk fyri
í øllum førum kunnu vit staðfesta at orka sum er orkueindin tí tann eindin sum arbeiðdi við orkupolitikkinum undir umhvørvisstovuni sum er beinleiðis stovnur undir umhvørvisvinnumálaráðnum tað vil siga ein ráðgevandi stovnur hjá landsstýrismanninum segði hetta mugu tit ikki gera tí hetta e eitt stórt afturstig og kortini gjørdi mann tað landsstýrismaðurin í orkumálin var í miðlunum og segði hann tók ikki orðið til ta viðgjørdina minminnist meg rætt nú kann onkur rættar mísum takifeil men men hann segði greitt at hann var ímóti hesum her og kortini gjørdi mann páangin hjá mær við at taka tað fram er bara at vísa tað at her er tað tær sterku kreftirnar sum vinna og ikki tær fornuftiukreftirnar í mun til tann orkupolitikk mann sigur seg vilja føra og og
og tað haldi eg er øgiliga óheppið altso ja tað er sikkurt hemmast fyri sær heri bilseljarnar sum sleppa at fáa so eldras frítøkuni tí nú kunnu teir selja nógv fleiri høvburðir bilarnar men høvburðir bilarnar er fyri tað fyrst ikki nakað nýtt og fyri tað næsta so kanst tú ikki blíva hundrað prosent grøna landið vist tú lokka fólk at keypa um hvítbilar heldur enn at keypa elbilar bjørnur kárasun eina viðmerking takk fyri
ar formaður ja nettupp hetta her sumbjørt samuelsen er inni á við at tá ið mann samtykti eitt líknandi uppskot í fyrr ár tað tóktist ikki at vera serliga fornuftspasserað men var kanska ein nevndspegling av nøkruminteressum hjá nøkrum fáum aktørum inni í íbilbranskini tað tað føli er ein rættvísandi útlegging sum bjørt samuelsen kemur við hmen so til til tað meira politiska altso tað sum krevst onkursvegna tá ið vit tosa um tað grøna orkuskifti hetta er ein øgiliga lítil partur av einum størri paradigmuskifti sum vit eru í gongd við tað fer at koma ein innnormrokning sum onkur skal betala upp á fleiri milliardir og vissu løgtingið ikki fær eina breiða semju um at eksiktera og deila ábyrgdina um at senda hesa rokningina so fara vit ongan veg at koma tíverri tí føli eg atteðrasmus bjørt samuls sigur samuelsen sigur at landsstýrismaðuri má hála andsina innja so er tað
djór samuelsen
takk fyri ja tað er púra givið at tað er sum tingmaðurin sigur men har skal mann so kanska eisini minnast til at ein partur avs milliard íløgunum er altso eisini brúkarar sum kemur at gjalda við tað at mann ger ílegur í grønar hitaskipanir sum nokk í stóran mun verður ymiskar hitapumpsskipanir og og sólorka verður eisini ein partur av framtíðini og íløgurnar í elbilarn om so víðari tað er jú tað jú privatpersónarin sjálvur sum gera tær íløgurnar tað er so ein partur av tí og so má mann fáa bæði kommunurnir til at vera við upp á nakrar ætlanir og at landið spælir við og har er tað haldi at politiska uppgávan hjá okkum at tingi eru at gera teir lógarkarmarnir sum kunnu skunda undir hesim tingini eg haldi t tað er viktigt at taka hatta fram sum eg nevndi í mína røðu tí at tá ið argumentið eri jamen hesi bilarnir koyra longri upp á liturin enn ambensin og disibilur so er taðú eitt rætt argument men tit sletki at argument fyri at geva avgjaldslætt og tí er tað øgiliga óheppið at mann í
gjørt tað akkurát samstundis við at londini rundan um okkum trekkja seg burturúr tey hava ofta aligjóðslætta fyri í bryðbilanum men tey taka tey aftur í hesum døgum so er tað jóhannes joensen takk fyri formaður ja
nú nevndir bersónelsen akkurát tað sum eg skuldi taka faltur í tað er tað at landið førur annað í hesi fyrsum eg viat kjakin um tað grøna orkuskiftið altso hvat ger landið til dømis við bilpartina í almennum stovninum eru teirr útskiftir ella er man í gongd við útskiftarnar keyp mann nýggjar elbilarst fyri mann keypir disilbilar ella gamlar bilar hvat er politikkur undi í økinum man bi er ikkiat koma í løgtingið og bíða evr tí mann kann gott fara í gongdi at gera la beinanvegin hví ger mann ikki tað takk fyri bjørðz haumarsen

ja akkurát øeg eg leggi merki ta t tað eru onkrir stovnar sum hava fingið sær fleiri elbilar og eg haldi faktiskt innan fyri almannaverkið var tað nokk so tíðliga altso longu tá ið tá elbilarin var nokk so nýggir at mann keypti nakrar men tað haldi alt hevur hingið saman viðat mann hevur stjórar sum taka ta avgerðina og tað er ikki komið av at landsstýrið eggja til at mann ger tað ella mann sendi boð út um tað men fyr ætturvíst sakir skal tað so eisini sigast at at eg skilji væl ivamálið sum hevur verið um elbilarin í nógv ár tí at tað er nakað við er sørvís tøgt hvussu langt koyra teir ípá pattarí sovíðari so víðari men har er tað atað er hent ófatiliga nógv bara tey síðsta ári ella síðstu tveyogtrý árini og tað virkar akkur sum tann vitan ikki ordiliga er komin fram til tey sum skuldu taka avgerðir í landsstýrinum tí at eg hoyri á nógvar teimum gomlu myturnar til dømis sum elbilarnur koyra øgiliga harðligt framvegis í tingsavinum herja
tað var ja so er tað bjarni kárason petersen sum fær orðið aftur ger so væl
takk fyri harra formaður og eg vildi bara gjarna taka orðið aftur fyri attakka fyri eina eina góða og og ovsakliga viðgerð eg haldi at tað sum kom fram nú var bleiv tað sjálvandi eisini eit nokk so yvirskipað kjak um ta grønu kkósina sum heild og hana skulu vit eisini hava men eg haldi eisini at tað var ikki tann kanska illviljin sum eg hevði ímyndað mær móti hesum her uppskotinum tikið betrakning av at mann samtykti eitt heilt annað uppskot fyri bert nøkrum mánum síðani tð tað virkaði sum um at tað vóru fleiri limir í samgonguni sum sóu positivt upp á hetta her og eisini stórur partur av av andstøðuni so tað er onkursvegna ein ábending um at tað er egentiliga upp á lang sigt tann vegin mann vil fara tað kann kanska hugsast ati hetta her við plog inn íbribilar og hebridbilar er ein politisk avgerð sum tekur onnur atlit enn hvat ið man gjarna vil hava av av loysnum í í tí grønu kósini sum fara sum vit øll fara á tey næstu tíggju árini øh tann grøna kósin hon hon hevur í fleiri ár ella áratíggju verður sadt sum ein sovorðni ein ein avbjóðing ella ella eitt eitt ella annað óumgangiligt bakkasum vit muga onkursvegna sláa okkum til tols við og tað er ein søga sum sum eg ikki ordiliga taki undir við eg haldi heldur at tann grøna kósin ella tann grøna umleggingin skal síggjast sum ein sovorðin triðja ídnaðarkollvelting har sum mann fer at kunna skapa vinnulív og møguleikar burtur úr tí grønu umleggingini tað er ein tað er ein trendur sum sum ella tað er ein eitt rák sum ikki fer burtur tað verður verandi globalt so kunnu vit gera taka avgerð um vilja vit vera við í tí ella vilja vit halda okkum uttanfyri og bíða til sum so ofta føroyingar gera at tað kemur til føroyar eini tíggju ella tjúgu ár seinni eg haldi at vit skulu vera við eg haldi it gjarna upp á tíðina at vit fyri einaferð skyld royna at vera eitt sindur uppá forkant tí at vit síggja til dømis í norra ogí danmark og aðrastaðni har hevur mann sæð skriftina á vegginum mann hevur sæð hvør ella roynt at forog sæð hvør framtíðin verður og roynt so frá almennari síðu at til skunda undir eina ávísa prosess og hana haldi eg at vit eisini skulu fara undir í føroyum elbilar eru sum sagt ein lítil partur av tí heila øbeint nú eru elbilar fimm hundrað bilar út av nakrar fimm seksogtjúgu túsund og øll bilparkin sum heild er bert tíggju prosent av samlað útlátinum í føroyum har sum skip fiskiskip og og og bingjuskipi eru kanska helvtin av tí samlaða orkufarbrúkinum men tað eru eitt stig á leiðini og eg haldi at av tí at tá ið vit hava so avmarkaðar resursur frá almennari síðu til at insentivera grønar loysnir so skulu vit brúka teir pengarnir sum vit nú einaferð brúka upp á grønar loysnir og ikki altí møgligt annað snet ug nakað sum mann ger fyri til góðar síggja ein bilforhandlara tað haldi eg er púra forkert og ikki fornuft spasera øh men tá ið tað er sagt so haldi eg at tað er framgingið undir viðgerðini at eg eri rættiliga stóru góðvilju ímóti hesum her alt aná líka og eg vóni eisini at mann kanska blívur eitt sindur klókari upp á tey vaivamálini mann hevur tá ið hetta fer í fíggjarnevndina ikki bara tað tað tetekniska aspektið sum sum til dømis umhvørvisstovan og aðrir fakmyndugleikar hava hellir hendan vegin við at mann velur elbilin framum hybrid og ploginbilin men at mann eisini kanska fer at diskutera yvirskipa hvønn hvør er fíggjarloysturin altso hvussu vilja vit fíggja tað grøna orkuskifti og hvar munar tað at seta inn frá almennari síðu bæði við tað at skatta ella deinsentivera tað sum vit halda ikki vera góður atburður svartrapur og at insentivera ella til ella tað sum vit halda vera grønur og góður atburður tað haldi eg eri er nakað sum vit politiskt mugu fáa eina breiða semju um tí sum eg nevndi til viðmerking jáðni til bjørt samuelsen brúkarin kemur at betala meginpartin av av øllum øllum tí grøna skiftunum men tá ið vit sum almenni myndugleiki brúka skattagjaldaranspening upp á at skifta til grønari orkuloysnir bæði opstrim og adavnsrim við framleiðsluforbrúk so mugu vit disponera rætt og rættvíst og har sum vit faktiskt síggja tað munar og tað er mín yvirvísingur at at at gera tað bíligari at keypa ein elbil at keypa ta grønu orkuleiðsluna tað fer pp á sigt at vera best fyri okkum øll takk fyri
fær bjørt samuelsen eina viðmerking ja takk fyri bjarni
teð kárasom nevndi hetta við tí triðju ídnaðarkollveltingini og tað er nettupp har sum eg haldi at tað er øgiliga spennandi at fokusera upp á í veruleikanum tað sum samgongan gjørdi tað minnir øgiliga nógv um vistimann hygur eftir bilídnaðin so hevur hann ment seg lutfalsliga lítið í mun til hvussu nógv leingi hannhevur verðir til og ein orsøk til tað sigst vera orsakað øgiliga tungari loppi biloppi serliga í usa til dømis sum hevur gingið ímóti at mann gjørdi for nógv sett for nógv krøv o og og so víðari men nú er billýdnaurin sjálvur við upp á at framleiða grønar bilar og nei eg ætlaði bara at spyrja um tingmaðurin hugsar eitt sinur tað sama at mann her í samgonguni fall fyri eitt sindur av tí sama at ein sterklopie summá kemur inn og sigur vit hava møguleikar fyri at selja nakrar bilar her o kundi ikki hjálpa okkum so vil ma gjarna verða fittur tí at hevur tingmaðurin hoyrt góð argumentir fyri ta avgjaldslættan sum mann gav í dag takk fyri
bjørni bora hesihun takk fyri at formað
og takk fyri eini sera relevantan spurning tí at inntil víðari so síggi eg øgiliga fá góðar argumentir fyri at geva skattinsetamentir til at keypa plaginnuhybrid tí at tað fyri tað fyrsta so kann tað elva til at viss mann stendur ímillum at skula keypa ein hybridbil ella ein elbil so fer hetta skattinsetamentið gera hybridbil meira kappingarføran í mun til ein e-bil og tað er ikki tað vit vilja hava gaman í er hann kanska meira effektivur og minni útlát enn ein konvensinellur diesel ella bensinbilur men tað er ikki tann rætta samanberingin at gera tú skalt bankmarka tann bilin við ein elbil sum hevur null útlát sjálvandi givið at orkuframleiðslan av tí elinum eisini er grønt inntil víðari so virkar tað sum um at mann hevur havt nakrir interessantar ella nakrir aktørar í bilbranskini sum hava havt tok inn og hybrid á lakur og vilja sleppa av við teimum og teir sum hava tosað í mótrisnum uppskotinum tað eru teir bilarnir sum hava elbilar at selja so tað hetta er absolutt ein spurningur um aktørar við ymiskum áhoymmum

harra formaður øtað sum eitur at goyma vatn til framleiðslur tað hava okur heilt ótrúliga góðar møguleikar til men men fólk dáma ikki at síggja tað a man man lakra vatn uk eg havi skotið upp um at mat brúka tunnilin og hvaldba til at lara upp og nú eru skjótt tveiri kilometrar av tunnilinum av lagru í norðuri og fjall ha ommu kja av møguleikumm fyri tretivu árum síðani snakkaði mann um at gera eina vandeming uppi á veðranesi til ein av teimum størstu sum ver til í heilatakið men mann vil ikki fara víðari við tí vatn bara hesari her vikuna síðan okr yvirtókið veðrið en føroyskari hendur hevur tað ongantíð í føroya søgu regnað so nógv niður í so stutta tíð tað hevði verið vatn nokk til mánaðar framleiða men okur hava ingi lakur til at at at goyma tað í mann vildi ikki hava lakar at goyma taðí nú krevjar mann at seta vindmyllur upp sev skal brúkarin skal betala vindmyllur sum sum einki framleiðar til nakað út í leysa luft tað skal brúkaran betala til at seta eina vindmyllupark upp sum er púra meinið iksleysi
so rá bjarni kárason petersen
takk fyri øh harra formaður sev hevur eina ómetaliga stóra og tekniskt avbjóðandi uppgávu og tað er at balansera netið soleiðis at tú altíð hevur eina javna veiting av streymi og tað er eitt samspæl millum vindorku vatnorku sjónorku og olju og og biogas og forkelt annað eg royndi at hyggja í gjár h tá var vatnorka ein ómetaliga stóru partur av tí samlaðu samlaðu framleiðsluna í gjár eg veit ikki tað tað tað varierar dag til dag men at hava lakringskipan til til dømis poms stóru skipanina sum mann vil gera í vestmanna hon er ófatiliga góð til at lakra ta yvirskotsorkuna sum vindmyndir kunna fara at framleiða og egentiliga so er eisini tað hugsað inn í tí uppskotinum við at við at mann vil gjarna hava elbilar at vera høvuðsparturin av føroysku bilpartini tí at tá ið vindmylluur framleiða el um náttina og tað ikki er nakar avtakarar øll liggja sova eingin brúka hendan streymin men tá liggja allir hesir her bilarnir elbilarnir og løga og virka týskil sum battaríir til ta framleiðsluna sum annars fer
so er tað ingilín titilsens strøm hvønnfal
takk fyri harra formaður ja ø bjarni kárasum petersen kemur inn á hettar her við at hesir sanniliga eisini eru eru nógvgóð nógvarnógv góð ting sum mann fær burturúr at føra ein físnaðan orkupolitikk og at taka atlit til veruleigsbroytingarnar og tað taki e heilt sikkurt eisini undir við og taki eisini sjálv undir við at mann ofta prátar um hetta á ein hátt sum er øgiliga negativur og sum vísir á hvussu stórir vandarnir eru men tað er jú eisini væl saktans tí at mann mann heldur at mann ger for lítið áv økinum ella tað kann í øllum førum siga fyri meg sjálva at tá ið mann følir einki verður gjørt so fær mann líkasum eitt sindur harðligari til orðana h men annarso vil eg eisini eins og bjørt samuelsen vísa á at tað er ótrúliga interessant at mann faktiskt eingi góð argument hevur fyri hví mann hevur innførst hendan avgjaldslættan av fyrstantíð uttan tað at mann vildi tøma lægri av nøkrum hybibilum hjá nøkrum bilasølum í føroyum
brev bjarnur koyra sunnuúkvi takk fyri og tak
fyri viðmerkingina ingilín ditecsen strøm ja eg eri púra sannførdur um at tað er tilfeldi og eg haldi tað er so harmiligt tí at tí at vissu vit nú tríggja til dømis at sølan av hebridbilin og plaginiribilin eksploderar so hava vit givið skattalættar fyri ongar vertsins nyttu tí tað eru ikki teir bilarnir vit vilja hava í framtíðar infrakerminum og teir pengarnir kundu líkasom gott fara til at insetivera tað kept elbilar tað verður tað ikki í dag og inn til víðari hevur eingin samgongulimur tosað ella roynt á vart ta avgerðina u mann tók fyrr í ár tað tað er larmandi tøgn fyri meg tað fortelur mær ein heilan deil og eisini tá ið tað varog vika spurdi landsstýrismannin nú tá ið hendan eri kanningin sum ingilín dytisenstrøm sjálv refereraði til í sínari røðu tá ið hon kom fram um at plokka inn hybridbilar eru kanska tvær til fýra ferðirnar so dálkandi sum mann upprunaliga metti tá var tað ná ókey tað visti hann ikki av og tað tað mátti mann fara at hyggja uppá sjálvt um umhvørvisstovan segði tá til til hoyringarnar at tað hoyrdi ongastaðni heima at mann gav skattainsetamentir til til tað og tað er øgiliga harmiligt
takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og hesi bæði málini tey verða beind í fíggjarnevndina til viðgerðar so løgtsmál nummar trýogtretivu fýraogtreti tað er soleiðis at sum er nevnd í fyrra fundinum í dag so er bleiv tað víkt frá tíðarfleistini í tveimum málum í gjár tað er ætlanin at viðgera tey málini álitini eru komin og verða løgd fram nú eg skal boða frá at trivnaðarnevndin hevur lagt álit fram í løgtingsmál nummar fimmogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um ng vegna sjúku kom vit nítjan dagpeningur vegna smittu ella sóttarhald hjá børnum og trivnaðurin somuleiðis lagtálit fram í løgtsmál nummar seksogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslógum javningarprosent til almannaveitingar broyting ír útrokning av javningarprosenti og tað sum vit fara at gera nú tað er tað at eg fari at taka tey bæði málini sum eru á skránni á verandi skrá altso løgtsmál nummar fimmogtretivu og løgtnsmál nummar seksogtretivu av skránni og síðani verður hesin ingfundur slitin og nýggi tingfundur verður ásettur um stutta tíð og tá vit fara at viðgera hesi bæði málini til aðru viðgerð so er meiningin aftaná tað hava triðju viðgerð og so seta hini bæðin málini á aftur skrá so vita fólk tað og nú verð tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin og fundur verður aftur í dag níggjunda novembur klokkan fjúrtan tjúgu klokkan tjúgu minuttir yvir tvey verður níggju tingfundur ásettur og tá er til viðgerðar onnur viðgerð av tingá hesum bálnum tingmálnum sum eg las upp i fer teiu at lesa alt upaftur tingmáli nummar fimmogtjúgu tað er uppskot tl løgtslóg um broyting í løgslóg um dagpening ín sjúku við meira og onnurviðgerð av tingmáli nummar seksogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgtslóg um javningarprosent til almannaveiting og framløga er eisini á skrá so er hesin fundur lokin